ja vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt við einogtretivu atkvøðnm fyri ongari ímóti ongari blankari hetta málið er sostatt endaliga avgreitt frá løgtinginum vit fara síðan til næsta mál sum er triðja viðgerð av løgtsmál nummar einogtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um um fíggjarligan stuðul til fjøruti í runavík nakað sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum sum eisini varð samtykt einmælt í aðru viðgerð níggjuogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk varð blonkt vit atkvøða nú við triðju viðgerð nú eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt einogtretivu atkvøðnu fyri ongar ímóti ongari blankari og er samtykt við triðju viðgerð og avgreitt síðani er tað triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar tretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um serstakari treytir fyri fiskiskapi eftra makrelin norðasegldu svartskjafti og botnfiski í tvey túsund og átjan nítjanogtjúgu og botnfiski barransaran í tvey túsund og tjúgu leingi eg gav heimild at taka veiðugjald er tað nakað sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum sum varð samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerð ger so væl ja eg haldi ein atkvøða er eftir vit eru liðug at atkvøða hetta málið er einmælt samtykt við einogtretivu atkvøðn fyri ongar ímóti ongari blankari samtykt við triðju viðgerð og avgreitt síðani er tað triðja viðgerð av løgtinsmál nummar tveyoghálvtrýss tð er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar annorning um endurikar annorning umikrafttretivu forferðørina av lóg um finansiell virksemhet tað er enduriker av kriteriuforsifriubeining oferuni nakar so biður um orðineingin biður um orðið orðaskifti er endaðu vit atkvøða í hesum málinum hetta hetta málið varð samtykt við áttaogtjúgu atkoðum fyri ongari ímóti einari blankari til aðru viðger vit atkvøða núso eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkoðum fyri ongari ímóti og tveimum blonkumhetta málið er sostatt samtykt og avgreitt frá løgtingjunm síðani er tað triðja viðgerð av løgsmáln nummar níggjuogtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um sjófeingi sjófeingislógin útseta flyta kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir frá tjúgu til einogtjúgu flyta aðrar ófiskaðar makrelkvotur frá tjúgu til einogtjúgu sstrika treyta um veiðiloyvi o kibólki fimm í samband við ávís slag av vinnuligum royndum og áverkætlanum vk fyri royndarfiskiskap og vinnuligar fiskiroyndir er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda vit atkvøða í hesum málinum við aðru viðgerð varð málið samtykt einmælt við áttaogtjúgu atkoðum fyri ongar ímóti ongari blankar vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt einogtretivu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk og er sostatt endaliga samtykt við triðju viðgerð og avgreitt ja so koma vit til nummar løgtingsmál nummar seksoghálvtrýss til triðju viðgerð og har eru nakrar nøkur broytingaruppskot komin trý broytingaruppskot eitt er frá jóhandal jakum mikkelsen beini johannesen og billjustinussen eitt er frá bjørt samuelsen hennrik old bjarna hammer og bjarna kárason petersen og tað triðja er frá bjørt samuelsen høgna hoydal aksel johannesen ruttvang hennrik old bjarna kárason petersen hvør biður um orðið fyrst er tað bjørt samuelsen sum fær orðið

ger sovæltakk fyri ja eg skal taka tað eina broytingaruppskotið sum er frá vinnunevndarlimunum og sum vit umrøddu eitt sindur til aðru viðgerð í dag har vit greiddu frá ati vit fóru at leggja hetta broytingaruppskotið fram til triðju viðgerð og tað er att broytingaruppskot sum snýr seg um at at seta inn í lógina um sjóðfeingi at eina ferð um árið ella í øllum førumm tá ið landsstýrismaðurin skal áseta tá hann skal áseta fisjudagar so skal hann koma í løgtingið við uppskotið til samtyktar soleiðis at sum inniheldur umsitingarætlanina soleiðis at løgtingið fær høvi til at viðgera tærinnihaldið í tí og endamálið við tí er í veruleikanum ati soleiðis sum tá i mann gjørdi hesahar semjuna um umsitingarætlan sum stendur greitt í tí tilmælunum frá hesum er arbeiðsbólkinum sum stendur í endurgevi orðarætt ein treyt fyri at ein umsitingarætlan skal virka er at hon hevur kjølfest í politiskum langtíðarsemjum og so stendur tvørtur um samgongur og vælskeið soleiðis stendur beinleiðis í frágreiðingin frá arbeiðsbólkinum ið er løgd við uppskotinum sum fylgir skjali tvey altso uppskotinum til til tað lógarupskotið lanstýrismaðurin kom við so vis tingfólk lesa tað fylgiskjalið so finna tey hesa orðingina altso orðingin sigur ein treyt fyri at ein umsitingarætlan skal virka er at hon er kjøtfestir politiskum langtíðarsemjum tvørtur um samgongur og valskeið hetta er upgavastøðið sigur at vit ynskja at koyra hesa áseting innaftur sum var í lógini um sjófeingið sum undanfarna samgonga samtykti og hetta fyri at løgtingið ikki skal verða krøkt av men skal hava høvi til at viðgera fiskivinnuna og ta umsitingarætlan sum verður leiðandi fyri hvussu fiskatilfeingið verður umsitin so vit halda atað er øgiliga stóran týdning at mann roynir at semjast um hettar og vit fegnaðust um til aðru viðgerð at tað vórðu røddir í samgonguni sum tyktist hava øgiliga góðan hug á ati at vera við til hettar málið er jú at allur fiskiskapir í føroyskum sjógvi skal verða skipaður við umsitingarætlan og tann ætlanin er ein skipan at umsita fiskastovnarn yver longri áramál við støði reglunum fyri burðardyggari veiðu og við støði umsitingarætlan sum semja er um og sum byggir á lívfrøðiligar tilráðingar endamálið í stovnsøkt og lívfrøðilig burðardygd men umsitingarætlan skal eisini taka vinnulig atlit til dømis leggja upp fyri at tryggja vinnuni ávísan stabilitet so at fiskamøguleikarnar ikki sveiggja ov nógv frá ári til árs bulurin í einari umsitingarætlan er ein veiðuregla á enskum kontrolmhz sum tað verður kalla sum sigur hvussu stóran part við kunnu taka úr fiskastovnunm á hvørjum ári og veiðuregla verður brúkt sum grundarlag tá ið árliga mlv ella fiskidagatalið verður ásett og hetta broytingaruppskoti leggur sog upp til landsstýrismaðuin við heimild frá løgtinginum og innan fyri karmarnarumsitingarætlanin sum løgtingið eur óðkent ásetir árliga fisutaatalið fyri hvønn bólk í fisutaaskipanini harra formaður som stendur ein rúgva her um meginnarí hesari umsitingarætlanini tær skal eg ikki fara at lesa upp bara at vísa á ati vit halda at taðhevur sera stóran týdning at løgtingið ikki verður púrasta krkrøkt av í mun til at viðgera fiskivinnulóggávurna hjá okkum og vit halda faktiskt heta eitt øgiliga gott høvi sum løgtingið hevur til at royna at semjast um hvat skal vera galdandi fyri okkara fiskivinnu og sum eg nevnd í fyrru í dag til aðru viðgerð so haldi eg tað er eitt stórt framstig at landsstýrismaðurin sigur seg vilja fylgja umsitingarætlanini tað er so ikki lógarfestað stendur ongastaðni í lógini sum samgongan hevur samtykt og heldur ikki tí sum verður broytt tað stendur at mann hevur gjørt ein politiska avtalu í samgonguni um tað men sum eg havi víst á í veruleikanum í viðgerðini av øllum hesum málunum síðan tað byrjaði til fyrstu viðgerð so stóð tað øgiliga greitt í tí tilmælunum sum kom frá bólkinum tá iðfiskifrøiog og vinnan samdist um at mann skal til at fylgja eina umsitingarætlan so stóð at ein treyt fyri tað stendur faktiskt tværstaðni men her stendur tað greiðast orðið á tað sum eg komi við her ata ein fyritreyt fyri at hetta yvirhøvur skal virka er at tað errótfest politiskt for tvørtur av andstøðusamgongu og yvir vælskeið so tí harra formaður halda vit hevur týdning at at fáa løgtingið at taka undir við hesumum vit mæla sjálvandi vit hópa

gjør væl
so tað eði kanska verið tað r fimmónðnur at at sæð tey tað er tað kann eg ikki vera rætt at so veit iki um vit kunnu niðurleggja bara tingfundinntil fólk hava sæð hugsð teð vera skilagott tað haldi eg absolutt eg havi so ikki at að trigja eg veit tað tað r o bara okkurt tekniskt sum e iki riggari eri so liðug at leggjaðu vit tingfunduni bara í fimm minuttir tá mann fara at koma úttingfundur er niðurlagdur í fimm minuttir vit byrja aftur klokkan tíggju minuttir yvir hálvgum okkurt svorðinja so fara vit a byrja tingfundina aftur og vónandi fer tað tekniska at rigga høgni hoydal hevði júst fingið orðið og hann sleppur at halda fram nú ger so vælharra formaður tað eru tvey broytaruppskot lagt fram og annað var tað sum bjørt samulsen forkvina í vinnunevndini legði fram hetta við at seta inn í í lógina at ein uskikvarætlan verður lagd fyri tingið sum uppskot til samtyktar og so nøkur grundprinsipt um hvat skal vera í henni og tað skuldi uppat verða galdandi frá fráfiskjivárunum tvey túsund ogtveyogtjúgu so tað ber væl til at fáa skapt semju um tað í í tíðarbilinum har ímillum øh hitt broytingaruppskotið er ikki at leingja ta rullingina av loyvinum altso ikki at leingja eitt ár afturat fyri fyri tey tólv ára loyvini sum vit halda vera og tað nýtist mær ikki at endurtaka tingmonnum sum vit halda vera heilt skeivt og tað hevði eisini verið ett frálíkt ein frálík avgerð hjá løgtinginm her upp undir jól at vit staðfestu at at fiskidømi ikki er privata ogn men at tað er er la efaksins ogn og at og attann útlendski kapitalurin ikki kann keypa seg inn hesi árini tað kanna hann jú frítt hsum samgongan samtyktir kann útlendska ptann keypa sg inn í eitt og hvørt dreiðarí í dag við upp til fimmogtjúgu prosentum øhog so fari eg bara at atat endurtaka at eg haldi at tíðin er komin sit a løgtingið tekur sítt lóggávuvald í álvara og ásetir tær lógir sum skulu galda fyri aldssamfelagi og ikki letur allar avgerðr uppí hendurnar á á landsstýrisfólki sum veruk í verueikan eg lóggávuvald til dømis bara bara hetta við at við at útluta kvotur tað var ein stórur feilur at mann ikki vur hevur broytt tað tað eigur iki atverða gjørt við kunn
gerðum tað eigur at verða gjørt við lóg soliðis at rættindini hjá teimum eimstøku í skipanini eru eru eru trygg og eins og so fari g at enda at siga tað at at undir viðgerðini av hesum uppskotunum um broytingarar í lógini um sjófeingi sum vi viðgera nú so hava jú bæði meginfeløg útróðrarmanna sum hevur havt eitt sindur sstrævna tíð sum felag eisini víst á at bara við hesi avgerðini so missir alt so bólk fýa ein stóran stóran part av fiskistøgunum tað vr sa varð flutt runt upp á ta javnvánnuna sum er sum annars hevur verið luturin millum millum bólkarnar og eg hevði so ynskt at mann eisini setti í lógina at tað at tað grundleggjandi býtið sum hevur verið gjørt ímillum bólkarnar heilt frá byrjanin av tá ið tá ið fisitaarskipanin var framd at tað onkursvegna eisini bleiv sett í lógina at mann heldur seg tiltað býta tí at sum støðan verður nú so kann kanst túí veruleikann flyta ímillum bólkarnar og harvið eisini fiskiskapin og fiskasløgini og veiðutrýst á teir uttan uttan nakra avmarking so við teimum orðum harra formaður so fari eg at mæla til at broytingaruppskotini verða ja takk tað er ein viðmerking kristian andreas an viðmerki til høgna hoydal kristian andreasen ger so væl takfyrhra formaður tað er soðini at løgtingið skal gera lógir og landsstýrið skal umsita lógirnar av sá eina tekniska viðmerking tað er tað at eg haldi ikkihetta ber til løgfrøðiat mann ger tað soleiðisnar at løgtingið skal hava eit uppskot til samtyktar og tað vlseð at áleggji á landstýrismanninum ið uppskot til samtyktar hvussu hann skal umsa umsita lógina tá varð tað ein saman blanding ímillum umsiting lóggávuvald og

hoydalharra formaður sjóvarnum eilgin já kigjandreasen tað havi eg tað havi eg hugsað nakvað um og tað eg veit eisin nógva embansóknsum siga tað atað e ettsindur undanligt máti at siga at uppskoti samtyktar inni einari lóg men tað var so einasti mátið haldi eg til at fáa kjølfest tí tíð at vit taka jú undir við at tá ið frameftir verður landstýrismaðurin sum áseti fiskidagar á tali at hað ikki kal viðgerast hvørt ár í í tinginum men hvussu verður tað kjølfest politiskt so eru tveir møguleikar og eg nevndinda eisiniorðaskiftinum fyrr í dag tað er antin at tú gjørt eina semju ímillum flokkar sum vit hava øgiliga lítla siðvenju fyri í føroyum tað kundu vr an undirskrivað avtala milum flokkar hvussu mann ger tað og hittatænastar er so eisini at tú hevu eitt upskot samtykt tað áleggur iki landsstýrismannin fyrisiturp á eina ávísan máta men tað áleggur bara at tað skal vera eina umsitingarætlan sum hevur fingið eina umrøðu á tingi so so tí haldi ikki at tað er nakar løgfreðiligu trupulleiki í tí sjálvt um að et sinur óvanligt og eg hadi eisnvit skuldu hugsa óvanligt fyri at fáa politisk kjølfesti og løgtingsins sum umboðar fólkið undir hettar her ttí e tími e tað skotið tað uppja takk fyri tað er ikki jú jóhandal fær orðið

hevur eitt orðaskifti her á tingi um tað umsitingarætlan sum um sjófeingistilfeingi annars sum okurstua viðgera og hava vanliga viðgjørð sum ein part av fiskidigaviðgerðini tað er jú álagt nú landstýrismannin eftir einari usitingaætlan at at seta fysudagarnir tí etur pási pláss eisini at teimmum umsitingarætlaninum verður løgt fyr tingi til at umrøða eg havi skilt frá løgtingsins umsiting millum annað at at tað er ikki rætt at lggja transara upskoltil samtyktar

eg haldi eisini aldi eftir tí sumim eg dugi at lesa at tí sum er skrivað so haldi e ikki akkurát at tann orðingin sum er í har er er tað sum man eigur at fara eftir tí at sum eg dugi at lesa tað so so so er tað eina rúgvu av ting í nevnd í tí broytingaruppskotinum sum liggur á borðinum sum í veruleikanum er ein partur av tí umtyngarætlanini sum sum er gjørd sum hon er g gjørd altso hon hon er har so tað má vera ein spurningur um semja um hvussu okur skuliga handfara at viðgera tær usyknarætlaninar frameftir og tí vilja heita

sum tað er og tað haldi eg flokkarnr eru samdir um at okur í janaðarmanna set kum niður og finna út av hvussu okur frameftir kunna fáa viðgjørt ta umsitingarætlanina saman við tí orðaskiftin sum skal vera um sum heild í komandi tíðum og tað haldi eg taðer forstáist fyri millum flokkarnar á tingi at fáa gjørt takkfyriha formaður ja takk fyri so fær hennrikold

øvið hesi broyting verður gildisíðuni í veiðiloyvinu og fiskileyvi ikki longd við einum ári ø tað stendur úr hesum her uppskotunum sum við at mann hevur valt at leingja loyvistíðarskeiðir átta upp í tólv ár tað er so nær kan son kom í fjør tað mam ma seg bara góðtaka

í tí gomlu lógini a vilja fiskiskap har vórðu loyvin tíggju ár og so vóru tey rullandi men tá við í í tvey túsund og sjey so gjørdi man upp við hett her at nú var vell ur at hava hesær loyvini rullandi tí at mann hevði hoyrt serfrøðingar ogtað er tað sum okur lurta eftir at tað gav ein sovorðnur privat løknandi rættindir at fólk kundu krevja at tá ið mann hevði havt loyvi soorð so nógv ár so kso átti mann ein ávísan ognarætt til teg okur halda ikki tær sum uppskotsstillararnar at aer rætt at samgongan hevur longu nú ger tólvu árini rullandi

og um ætlanin at gera broytingarloyviri má tað gerast við rímiligari trúgvari uppsagnartíð til dømis ja eini trý ár men hetta eru bjørt samunsen høgni hoydal aksel johannesen rutt vang hendrikold bjarki kárason petersen sum hava skotið hetta her upp og tað er fyri at sleppa undan at mann hevur hesar ervindarliga diskussiónirnar umframt tað at mann hevur tað kann so vera bæði hendan samgonga og og seinasta samgongan hava skyldin í at mann leggur út til kunngerðir men tað er ikki í ordan at høvuðsvinnan verður regulerað við við at hava kunngerðini sum tey sum skulu brúka hannar ikki hava ein møguleika at konterlera ð tað er ómetaliga umráðandi tað nevndi eg eisini fyrru fer í dag at fólk sum eg eri í vinnuni hava skil fyri ella hava ein møguleika at leita upp hvar eg rættieitur er og tað hevur mann ikki tá ið mann hevur hetta her við kunngerð eg eg veit ikki um man ma vera í heila takið í europa at mann hevur ein høvuðsvinnur reguleraði við einum kunngerð eg haldi at erduga niður í turkalandi hann hevði nakað av tí øhuttan at sama lukknongur við teir so hevði hann la gjørdi hann kunngerðar system tað er ikkt frítt fyri at hkog er tað sama at hann kundi gera sum han vildi og tað er ikki akkurát tað sum okur halda her í okara landi vera tan rætta mátina at regulera upp á enn minni í fiskivinni at man regulerað tað upp á at mann ger altíð kunngerð o so letur mann upp til tann til ein og hvørja tíð sitandi landsstýrisfólki at finna upp á kunngerðir hvussu mann nú einaferð vil vil hava tað ta eri ikkise eftirmáta at gera tað hvørsfallin ja tað er onkur viðmerking jákop mikkelsen fyrst formaður loyvini fiskiloyvirini øllum fiskiloyvi blivu søgt upp fyri eini tíggju tólv árum síðani og tað skapti ein øgiligan ótryggleika í okara fiskivinni eingin visti út v inn og og politska skipan komi ikki til nakra niðurstøðu tað endaðu við einari uppboðssøglu sum tíbetur er broytt aftur altso meinar hennrikold virkuliga at teir ætla at siga fiskileivini uppaftur nú ein afturat tað er tað sum stendurt her mann vil ikki leingja fiskiloyvinum tað vil siga man uppsigur fisilagn ein afturat er tað nakað at bjóða okkara høvuðsvinnu at teir skulu aftur liva undir so ótryggum umstøðum at loyvini nú verða uppsøgt hennrikold man ikki ger tað vist mann ikki letið tað standa tey tólv árini sum sum løgtingið bestemmaðist til í fjør so hevur mann ein rullandi system og tað sum var grundin til tað hevði sambandsflokkurin landsstýrismannin og fiskivinnumáli tá í tvey túsund og sjey at mann upp sigur tað tað er tí at mann hevur eit rullandi system nú okur so venda aftur til at rullandi system eg dugi ikki ordila at síggja at tað er mátirnar at gera tað upparna vistmann í næsta ár heldur at tað skal framhaldandi vera tólv ár so setir mann tað í at er statbekk tólv ár illatir ellivu hevr einki veriðe so møguleiki hjá tað skal vava trý løgting til fyr fyri visti mann ætlar at broyta tað sum eitur tólv ár eitt lanarstrap tá tá haldi eg tað flestu kunna rokna út uttan serliga stóran vitiskap at tá verða tað ongantíð løgtingið sum aftuð kemur at semma hvør hevur loyvi ella gevi loyvi ella hvussu tey verða deild illa madereraði og tað sama við útlendingunum so fær billjustinusen eina viðmerking gersvharra formaður tann fiskivinnulógin sum bleiv samtykt fyrstundir seinastu samgongu hevði júst somu loyvisskipan sum hendan fiskivinnulóggávan hevur einasta munur var átta ár og ikki tólv ár men tað vóru eisini átta ára rullandi loyvir eftir definitiónini hjá hennrik old tí at í vit hava brúkt júst somu orðing sum stóð í lógini um sjófeingi sum hennrik old var ein partur av at gera at mann á hvørjum ári skal taka tað í løg
ktingi og viðgera um mann skal leingja loyvini í einum ári so um hennikold sigur at hetta sum nú er galdandi er ruslandiloyvir so sigur hann samstundis at tey átta árini hjá undanfarnu samgongu er rullandi loyvir tí tað er júst sama skipanhenikoldja takk harra formaður nú var eg inki akkurát hann sum gang harðastur hinni fyrr hasin a eg var hvørt fen vinnunevndari heldur í í í eg var í løgtingin eina stutta berioti tað er ein vesiligur munur á at hava átta ár og hava tólv ár og vistmann ætlar at tað bleiv øgiliga nógv deskuterað í tvey túsund og sjey og tvey túsund og átta og tvey túsund g níggju fólkaflokkurin umsatað tá og aftaná sambandsflokkin at mann ferð yvir aftur til tólv ár tað bleiv øgiliga nógv deskuterað eg haldi tað er skeivt at mann fer yvir a til tólvár tí sum sum tá bleiv víst á av av av fleiri sum hildu ikki hava skil fyri tí at tað er tað sama sum ein varandi skipan at hava tólváraskipan oga einki meira ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskifti er endað so fara vit at atkvøða í hesum málinum og sum tað er boðað frá so eru trý roytskot tey eru numorerað eitt tvey trý tað fyrsta broytingarvit skuldu so atkvoðam hesu broytingaruppskotinum fyrst og eg kann siga at tað fyrsta broytingaruppskotið vit atkvøða um tað er frá bjørt samelsen henrikold bjarna hammer bjarna kárason tað eitur nummar eitt á har eg haldi tað skuldi verið púra greitttað er broyting í í grein eitt sum tey skjóta og í grein tvey ja vit atkvøða um hetta broytingaruppskotið sum júst hava nevnt frá bjørt samuelsen bjarna hammer hennekold og bjarna kárasonja vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskoti í falli tað eru fjúrtan atkvøðu fyri seytjan ímóti eingin blonk so er tað broytingaruppskotið falli og broytingaruppskot nummar tvey tað er frá jóhandal jákup mikkelsen beinir johannesen og billijustinussen tað er eitt broytingaruppskot í grein eitt nummar seks tað var ein lítil rætting frá tí broytingaruppskot ium annars var til aðru viðgerð vit atkvøða um tað nú ja tað vóru tríggjar tað vóru trý orð sum vórðu tikin for nógv burturúr tí sett inn aftur her tað skuldi verið øgiliga einfalt og greitt vit eru liðug at atkvøða tað eru fýraogtjúgu atkvøðu fyri sjey nei eingin er ímóti sjey eru blankar hetta broytingaruppskotið er samtykt síðani er tað tað seinasta broytingaruppskotið tað er frá tað eitur nummar trý inni í skipanini her hjá okkum og tað er frá bjørt samuelsen høgna hoydal aksel johannesen ruttvang henner
nghold bjarna kárasum petersen vit fara at atkvøða um tað nú ger so vælog tað er fallið tað er fjúrtan atkvøður fyri seytjan ímóti eingin er blonk vit fara so at atkvøða í sjálvum málinum soleiðis broytt eg kann siga at við aðru viðgerð varð málið samtykt við seytjan atkvøðu fyri fjúrtan ímótivit atkvoða núvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við seytjan atkvøðum fyri fjúrtan ímóti og ongari blankari atkvøða tað vil so siga tað at hetta málið er endaliga samtykt og avgreidt frá løgtingunumumja tað er soleiðis at tað sum nú er eftir á skránni tað er triðja viðgerð av løgtingsfíggjarlógini og tað er hon ikki so heilt fá broytingaruppskot eg havi ikki akkurát talið vit bíða eftir onkrum av teimum enn og vit byrja ikki orðaskifti fyrr enn ella byrja ikki viðgerðina fyrr enn øll broytingaruppskotið er komin so vit fara at niðurleggja tingfundin ja vit siga tað at ja tingfundur verður nú niðurlagdur í ein hálvan tíma
tað vil siga tað at vit byrja
tingfunn aftur klokkan seytjan hálvtrýss tíggju minuttir í seks tá roknaðu vit við at eitt broytingaruppskotur er klár og so byrjar triðja viðgerð av fíggjarlógini tá so verður tingfunnur niðurløgdur uppskot løgd fram og tingfólk hava fingið tey á borðið prentað so at øll kunnu seta seg nú í tey broytingaruppskot

vit fara so undir viðgerðina av av ella triðju viðgerð og eg skal spyrja hvør biður um orðið ja fyrst at fáa orðið er kristina hafossja eg kann siga tað hetta her við orð at fáa orð undir triðju viðgerð tað er soleiðis at øll eru við í onkur broytingaruppskoti allir flokkar meini eg og flokkarnir fáa hava so ein ein uppskotssetara sum fær fimm minuttir og tríggjar minuttir og ein framsøgman sum eisini fær fimm minuttir og tríggjar minuttir as tað vilsiga hvør flokkur hevur
framsøgman og ein uppskotstillari soleiðis verður tað praktiserað við fimm minuttum og ttrimum minuttum øll onnur fáa tríggjar minuttir so fær kristina hafoss orði ger so væl
jatakk fyri harra formaður ja nú lækkar ímóti endanuma av árinum og triðja viðgerð av fíggjarlógini fyri tvey túsun og einogtjúgu áyraskrá kukundi slag av vega við ati hyggja at nærri at tí seinasti játtanarkørminum fíggjarkørminum sum undanfarna samgonga løgdu fyri løgtingið nemliga fíggjarkarmarnar fyri tvey túsund og tjúgu og frameftir og samanbera við tann politikkin sum hendan samgongan hevur lagt ella sungja út í kortið og sum vit síggja aftur í tí fíggjarlógini sum núverandi samgonga hevur hevur sett sær fyri ønú er ikki stundur at koma inn í allar detaljar men sum tit minnast so var yvirskriftin á hesum játpanarkørminum eina sjálvbjargnar samhandsfastar og tíðarhóskandi føroyar og tað er tað vit eisini sakna at síggja meira av í tí fíggjarlógini sum henda samgongan hevur lagt fyri løgtingið og sum vit viðgerða her tiltriðju viðgerð í dag eg fari at koma inn á nøkur av teimum broytingaruppskotunum sum vit hava lagt fram aftur við triðju viðgerð við aðru viðgerð høvdu viti úr tjóðveldi og javnaðarflokkinum eitt felags álit partvíst harumframt høvdu vit í tjóðveldi eisini niðurskurða av blokkinum og við triðju viðgerð so hava vit sum valt at leggja nøkur av teimum broytingaruppskotunum sum vit høvdu við aðru viðgerð fram aftur fyri at vísa nøkur av teim málunum sum vit ynskt at seta okkum fyri nøkur av teimum málinum sum eru við í teimum broytingaruppskotum vit skulu atkvøða við um eina løtu snúgva seg um at gera okkum meira
sjálvbjargin sum land og sum fólk har er millum annað játtan til at vit heimtaka landslæknaembætið og farsóttarlóggávuna frá fyrsta juli tvey túsund og einogtjúgu
sum samsvara við tað lógaruppskotið sum tjóðveldi eisini er lagt fyri løgtingi har er eisini játtan til átøk innan landbúnaðin at gera okkum meir sjálvbjargin tá tað kemur til framleiðslu av oka okkara egna grønmeti og har e eisini eitt nú játtan til fróðskaparsetrið at fáa størri játtan til at útbúgva fleiri námsfrøðingar og sjúkrarøktarfrøðingar soleiðis at vit gerast meir sjálvbjargin eisini á tí økinum men størsta játtanin broytingaruppskotið er uttan iva ella uttan samanbering kann mann so siga tann lækkingin av ríkisveitingini sum vit mæla til tjóðveldi og framsókn er eisini við í tí broytingaruppskotinum har vit leggja upp til at vit fara undir eina tilgongd sum vit halda áfram við tey komandi árini har vit brúka helvtina av inntøkuvøkstrinum til at lækka blokkin á tann mhátt so so varðveitir mann helvtina v inntøkuvøkstrinum hjá landskassanum til at betra tænastur og til at raðfesta meðan helvtina av inntøkuvøkstrunum verður nýttir til at gera okkum leys av studningi úti frá hyggja vit nærri at øðrum átøkum so eru fleiri broytingaruppskot viðvíkjandi okkara mál føroyska máli mentan og list útbúgving eitt nú mæla vit til at mentanargrunnurin verður styrtur eitt nú soleiðis at fleiri tiltøkum setast í verk nú vit vita at listafólk eru ófatiliga harðsperd orsakað av koronastøðuni vit seta eisini meir pening av til nám at framleiða meiri føroysk undirvísingartilfar sum stórur manglur á ikki minst í okkara miðnámsskúlum men eisini fólkaskúlum og tað hevði verið eitt øki sum ið eisin hevði vónað at landstýrismaðurin saman við øllum flokkum á tingi gjørdi ein langtíðar semju um soleiðis at vit yvir eitt áramál fingu føroyskt tilfar í øllum fakum á miðnámsskúlum og og fólkaskúlum vit mæla eisini til at arbeiða víðari við at fáa føroyska málið inn í ta tøknina sum vit brúka fartelefoninir og teldur har er at arbeiða í gongd at fáa eina játtan til tað og at styrkja filmsgrunnin fyri at nevna nøkur øki sum hava við okkara mál og mentan og útbúgving at gera ítróttaháskúlin í vági verður eisini fara eisini eina játtan eins og málráðið verður styrkt vit hava eisini fleiri broytingaruppskot viðvíkjandi okkara samferðslu og at tryggja at okkara land verður betri samanbundi og okkara fólk lættari kann ferðast til og frá millum annað verður mælt til at samdfaraskip landsins fær møguleika fyri at at bæði fara undir at endurnýggja flotan so vit fáa fleiri nýggj skip men eisini at meirjáttanin er til rakstir soleðis at vit fáa fleiri túrar til suðuroynna fyri at nevna nøkur dømi á umhvørvisøkinum verður millum annað sett meira av á util umhvørvisstovuna og eisini er ein stuðulsjáttan sum skal stimbra og stuðla undir fleiri grønum átøkum soleiðis at fólk ið hava góð hugskot til hvussu vit kunnu fáa okkara samfelag skjótari fram á á grønu kósini kunnu fáa stuðul nú tíðin farin men heilt yvirskipað so er hetta nøkur av teimum broytingaruppskotum vit mæltu til undir aðru viðgerð umframt nakrar broytingar alt átøk ið hava sum endamál at gera okkum meira sjálvbjargin gera okkum meir burðardygg og eisini gera okkum til at meira kan mann siga tíðarhóskandi samfelag júst sum vit settu okkum fyri í undanfarni samgongu og sum vit vóna at vit eisini kunnu byggja á frameftir takk fyrija
takk fyri tær onkur viðmerking annars er tað nakað nógv
prát í tingsalinum eg haldi tað ber væl til at fara út at práta eitt sindur ella hava fund vis tað er neyðugt men nú fær bjørt samuelsen orðið til eina viðmerking ger so væl takk fyri ja altso ein av teimum uppskotinum vit seta fram er jú at seta tretivu mliónum krónur av næsta ár til at fara undir at byggja eina nýggja nólsoyar feroya og so at mæla vit til at mann ger eina semja millum flokkarnar tey næstu fýra fimm árini at seta nokk av pengum av til mann kann endurnýggja sum at fáa nýggjar ferour til allar tær smærru oyggjarnar undanfarna samgongu gonga bygdi umframt havransøknarskipi so bygdu vit eisini hesa her avloysayaferkuna

við beint nú men tað var fyrsta stigið til at fara undir endurnýggja flotan so el ast spyra kristina háfoss um hon hevur eina meting av at um samgongan ikki tekur undir við tí í dag at tað so kortini kanska fer at eydnast í nýggjuárunum at fáa samgonguna við upp á tankarna um at fara undir at byggja nýggja nólsoyar feroyu takk fyrikrisitað skal undir øllum umstøðnum vera okkara vón eg haldi vit hava sæð ta álvarsligu støðua aktiskt sum samfardsskipin landsins stendur í altso har skipini eru alt ov gomul og har tað dagum dag koma nýggjar avbjóðingar nýggir trupulleikar við at tryggja at okkara fólk trygd kann ferðast til frá oyggjum í øllum landinum so tað er avgjørt mín og okkara vón at landsstýrið eisini fer at seta tað neyðug a peningina av fer at kalla flokkarnar inn fáa hesa langtíðarsemjuna sum hetta her uppskotið sum bjørt samelsen legði fram vegna tjóðveldið um at fáa eina langtíðarætlan ikki yvir so øgiliga nógv ár nøkur fá ár hari eg seta hann fasta upphædd og har vit fara
r undirinsa tilgongdina at fáa skiftitay gomlu
kipina út tí at tað er fantastiskt at vit gera nýggjar vegir og tunlar og undirsjóvartunlar einastandandi men vit mugu ikki gloyma tær oyggjarnar sum hava so ófatiliga stóran tørv á at skipini eru tøk og tey rigga og at tað eru trygg ja so ver tað ein viðmerking afturat magnus rasmussen ger so væl takk fyri harra formaður eg havi hugt at líta sindur eftir hesum tølunum og tað sær út sum aftirste millum trýogtrýss og fýraogtrýss milliónir sum tað økist við visti mann hevði játtað alt hetta her og kanska ein stórur partur er rakstur so skermar ríkisveitingina ta vilsiga eina inntøku við hundrað og einogtjúgu miliónum og so snakkar mann um sjálvberandi búskap vit verða kritiserað fyri at vaksa um rakstrar útreiðslurnar og her koyri mann bara víðari uppeftir meeg hugsi bara hvussu tað hongur saman er tað tað mann hugsar at leggja bara meira avgjald á til dømis fiskivinna ella alivinnuna
nei eg hugsi bara atv
fyri at fáa onkra balans í ella hvussu hugsaði tjóðveldið tá ið mann kann servera hesi tølini í kvøld knapp fýraogtrýss milliónir hækkaði an rakstur íløgur og og minkaðar inntøkur pá hundrað og einogtjúgu miliónir takk fyri krisgersæja nú eru tey ymisk tingfólk sum hava lagt ymisk uppskot fram men tey í høvuðsheitin sum ganga aftur her tey uppskotinum tey eru innan fyri tann karmin sum vit tjóðveldi og javnaðarflokkurin e løgdi fram undir aðru viðgerð har vit vístu á sparingar á millum tretivu einogtretiv milliónir og svarandi uppraðfestingar á millum tretivu og einogtretivu milliónum harumframt so er játtanin til endurnýggjan av samfarasskipin landsins so økt nakað í tí broytingaruppskoti sum nøkur tingfólk hava lagt fram her tað er rætt men annars hevur tað verið fullfíggjað og hesi uppskotið skot síggja sum partur av tí sum bleiv lagt fram undir aðru viðgerð eisini øh
annars hevði tað verið gleðiligt um fíggjarnevndarformaðurin kanska spurdi sama spurningur til samgonguna tí tað sum vit hava sæð higartil er at í mun til at vit høvdu eitt avlopað næstan eina hálva milliard í tvey túsund og nítjan er at mann hevu bara etið av tí avlopinum inntil at mann nú hevur fingið eitt stórt hadl uttan at vit taka hædd sjálvt áðrenn vit taka hadl fyri útreiðsluna til korona uttan at siga jamen hvar skulu pengarnir koma frá hvussu seta vit nýggja intøkur staðin hvørjar aðrar útreiðslurar minka vit so tað er ein uppgáva sum liggur fyri framman har ein týðandi uppgáva fyri at tryggja ein skynsaman fíggjarpolitikk frameftir og eg vil ynskja samgonguna alt tey besta við tí

millum broytingaruppskotini sum eru løgd fram her frá frá ymiskum ymiskum fólki við andstøðuni altso frá tjóðveldi og javnaðarflokkinum og framsókn eru nøk sera týdningarmikið mál haldi eg sum eg fari at taka fram hog eg fari at byrja við ísf

fyri ikki so langari tíð síðani tí at usf hevði hevði eina stóra avbjóðing tá var tð eisini nakað við teimum donsku spælpengunum sum ikki komu til føroyar og famvegis og tá haldi eg at tann ætlan tevi løgdu fram um hvussu mann skuldi nága eina rímligar játtan til ísf alsu til øll sersambondini hvar sera skilagóð og royndin hj teiumvar at fáa eina semju millu allar flokkarnur um at mann ger øhsíðani er so onkur vinnar kom í føroyum so nú mára knappliga sigurmann okkum nú meir it sinur meira pengum kanska komandi árini men tað er ikki virðiligt við føroyskum ítrótt at mann skal dúga uppá um ein føroyingur vinnur í einum danskari tipstænastu og eg haldi vit áttu at sett í verk ta ætlanina sum har varð løgt fram nevniliga at stigvíst at økja játtaninlil ísf teirra mál var at koma upá tjúgu milliónir innan fyri fimm ár og tí er eittbroytingaruppskot her um at játta ísf tvær milliónir krónir eyka tað er ikki nøkur stóru upphædd í mun til ta virksemið sum fer fram í í okkara ítróttafeløgum so tað vildi eg fegin at tingfólk vildu umhugsa so eru eisini en økt játtan her til til film eg haldi tannteir tann peningur sum játta er til film síðstu árini hevur víst seg at geva frálík úrslit øhso er tað sjálvandi ætlanin sum rista habas var inniá við við at endurnýggja strandferstluflotan til til útoyggjarnar og harafturat eru eini et upskot sum eg síggi eg standi ikki fyri á eg ki uppi á tí men tað er at økja játtan til strandferðsluna við fimm milliónum til at til at økja um títtleikan av túrinum á suðuroyarleiðini og tað haldi ikki meir ennrímiligt at tað verður gjørt talið suðurarlaginum øktist við viðøt beinan vegin undir undir undanfarnu samgongu eg haldi sanniliga við teimum fundum og tí ljós sum ikki minst vinnulív og onnur í suðuroynni hava varpað á tørvin har at tað hevði helst iki verið meira enn rímiligt annars eisini tarmentanargrunnurin hækkaður heilst frá starvsstovan og onnur ting sum eg haldi eru sera sera neyðug serligavið teimum royndum vit hava gjørt undanfarnu tíðina okkara ynskjaði sjálvandi veru tað at heilsu fyrastarvsstovan og og landssjúkrahúsið íg felags fingu eina veruliga játtan til tað eina standandi arbeiði tey hava gjørt viðvíkjandi at at kanna umfarsjúkur í hesum førum korona og vit kundu bygda upp á veruliga tilbúgving á tí økinum um vit játtaðu pening til tað eisini øhharra formaður so havi eg helt meg við at tað var eitt ávíst orðaskifti undir undir aðru viðgerð øhog tað var hetta við at játta pening til tær tær bygdir sum hava fingið finguð oy lagt síni havnaløg av av av av brimskaða í hvalba og og aðrastaðni og her er so skoldi upp at játta eina góða upphædd

rokni eg við atsamgongan fer a taka undir við tað var vussu g etk krav frá tingmonnunum tingmonnum var tað sum treyt fyri at taka undir við við fíggjarlógini atat að vtað var ynskt nú liggur so uppskotið her so nú er tað bara at taka og og trýsta á knøttini vissi mannvil hava tað framt eins væl og her kann mann fáa fimm miliónir afturat til suðuroyarleiðina og eg síggi onkran her í tingsalinum sum eg haldi avgjørt hevur hug at atkvøða fyri tí og tað er eingin vandi í at gera tað tí sum sum eg nevnt so ofta fyrr í dag tingfólk eru so vald til at taka avgerðirnar her tað er ikki landsstýrið sum játtar tað eru tingfólk sum sum hava avgerðina um hvussu pengarnir á fíggjarlógini verða verða býttar øhat enda harra formaður øhso fari at nevna sjálvandi uppskotið aftur nú sum er um at minka heildarveitingina so nevndu hon átti kanska at itið endurgjald fyri fyri inntøkur av leiði á bústaðnum hjá øðrum ella okkurt annað ófrælsis gjald tað átti ikki t at gitið í heildarveiting uppá hundrað og einogtjúgu milliónir og eg hefti meg við at magnus rasmussen spurdi um tað men tað sum eg kann uplýsa magnus rasusrasmussen um tað er at við at við at fremja eina slíka avgerðtað hvi eg roynt eina ferð tá var tað fólk sum málaðu hin grábeinta veggin hetta fór aldrin at ganga tá vit skóru blókstuðulin tá við einum triðingi og fastfyrstua som reelt bleiv hann faktiskt hálveraður eftir fáum árum og eg royndi verta ongant gingin betri í føroyska búskapinum síðan tá tað vil eisini henda her um vit taka eg sá avgerðina um at gera okkum minni heft av hesi her donsku peningaveitingini so fer tað eisini at elva til at vit verða munandi meira búskaparliga ábyrgdarfull og hyggja eftir hvat vit sjálvur kunnu gera í føroyum fyri útvegja pengarnar og ikki halda tar koma aðrastaðni frá so tað rokni eg eisini við sjálvandi at tey fólkini sum sum hava eitt ávíst fullvæl shjarta inni her fara at atkvøða fyri takkfyrihara formaður ja takk fyri eg fara biðja fólk um at sløkkja fartelefonirnar bjarni hammer farinina viðmerking ja takkfyri hara formaður her eru nógv

heitarleisini verður fram tað eru fimm milliónirnar til at fáa eykar túrar við samferðsluni við smyrlur millum suðuraleina sum er totalt ikki aftur útsild kanska men hevur verið fyri øgiliga nógvum avbjóðingum tað síðstu tíðina báði natúrligum og eisini við at tað er farmaður í defrakt og hvat tað skal vera tað er tað hevur verið øgiliga kærkomið við seg løgtingsfólkum og staðið saman um ta játtanina tað vil gera tað at tú kanst kunna fáa ein betri gerandisdag øll sum hava tekkjað til suðuroynna og fólk sum búgva serliga og sum virka har ikki minni at tey kunnu vita av at tey fáa farmin av fraktina av oynni og aftur og eisini at fólkini sleppa aftur fram eg hopi veruliga at at at tað hevur tikið undir við tí eisini eisini sjálvandi tað eru nógv góðir suðuroyar hjartur í í samgonguni í dag tað vóni eg takk sovorðið for mær so er tað heimjóðið tað jarðforma við tí vit og hjálp taka sjálvandi øll fult undir við tí og umframt tær dagligu upplivingar sum koman bjarni hammer nevnir sum vinnulív og fólk í suðuroynni hava av leiðini so er tað jú komið eyka at trýst á og vónandi fer tað eisini at vera tað frameftir orsakað av at nógv fleiri fólk hava ferðast í egnum landi undir korona sum fólk eisini sum ikki kanska oftan hava verið suryin t hava merkt hvussu tað er tað heur lagt eykatrýst á eisinso het erein íløga sum eisini kann halda fram teirra góðu gongd at eisini føroyigar ferðast smærri egnum landi og eisini í suðuroynni umframt útlendsk ferðafólk sum fara at koma tá ið korona er komin tá vit hav fingið tamarhald fult og heilt á á koronu og eg má siga harra formaður tá bjarni hammer spyr at tað eru undrunarvert haldi eg at uppliva tað tað valdspælið fyri rammi í samgonguni tað bleiv sagt øliga týðiliga frá fleiri tingfólkum her at hvussu hundarnar orsaka harra formaður hevur fíggjarnevndinr prioritera mann sá næstan avykk á av teimum su hava sitaí íggjarnevndini og taðvl segatmn kann ikki játta fimm milliónir aftrat til eya til til fleiri túrar á suðuryarleiðini men man kann gott játta fimm miliónir til ymiskt heilt annað sum bara kanska einstøk tingfólk ið fígjanevdini hava gjørt so tað undrar meg eisini við tí sum fara fram nú at tey tingfólkið vóru sum malsk tá hava fingið so lítið burturúr annars eri g fegin í okkuát á tí sambandi um at tað sær út til at nakrir pengar koma á til vegin í sandslíð tað er tað er so altíð nakað so er tað bjør
tsamuelsen takk fyri ja vit hava jú í løgtinginum fyri ikki so langari tíð síðani samtykta uppskot til samtyktar um at mann skuldu vit skulu landsstýrismaðurin skal koma við ein meira miðvísum landbúnaðarpolitikki vit vilja gjarna seta ferða framleiðslu av nógv meira føroyskum búnaðarvørum og ikki minst grønmeti og har skjóta vit so upp at hækka ta játtanina soleiðis at hommunar og vit skjóta eisini upp at ein millión verður sett av til mat og móldmentaháskúlan í sandoynni og eg hugsaðu at landsstýrismaðrin kunnu siga nøkur orð um tað tað er aitt arbeiði sum er byrj komið í gongd sum kann blíva nakað sera kann hava sera góða ávirkan á hetta her málið at framleiða nógv fleiri vørur og i skapa støri upmerksemi rundan um tað føroyska tilfeingið vit skjótast upp at raðfesta tað vit øvdu kanska væntað nakrar raðfestingar á hesum økinum frá samgonguni men hetta eru so átøk eisini til veltuna í sandoynni so her eru tvær kontur sum báðar kunnu brúkast í sandoynni takk

formaður sum ein tingmaður í tingstavuni minst meg á so skulu vit sjálvandi hava matfullveldu í føroyum eisini eins og vit sklu hava fullveldu fyri fólkið øhtað riggar sjávandi ikki á øllum økjum men á teimum økunum vit kunnu gera tað so hevur íløgan sum vit gjørdu undanfarnu samgongu í veltuna altso í at fáa lagt dent á framleiða fleiri dygdarlandbúnaðarvørur í føroyum tað heur givið ómetaliga góð úrslit og nógvav tíð sær út til at verða hildið fram í haldi landstýrsmaðurin nú hevur eisini sær pengar av til skinnini men yvirhøvur tað at fáa ullinahøldar at fáa framleitt og dyrka nógv fleiri dygdar grønmetisvørur í føroyum tað er víst at geva ótrúliga stór úrslit við øgiliga fáum pengum og at at mat mátmennaskúlan er komin eisini er att eina standandi sólkingina eisini har við øgiliga fáum pengum so sjálvandi átu vit at játtað teir pengarnar tað gevur úrslit beinanvegin og eg havi við eina vóna um at at henda samgongan eisini fer at fer at halda fram við tí landbúrnaðarpolitikki sum varð lagdur tá sum er hevur stóra undirtøku í vinnuni eisini so tað tað vóni eg og tað sama er galdandi fyri málið hjá okkum vit skuldu alla tíðina at málið hjáokkum er sjálvandi at styrkja okkara egna tilfeingi á øllum økjum og her hava vit eisini eykajáttanir til bæði til bæði orðabókagerð og til málráðið og til at fáa føroyskt inn í í teldlar og og og fartelefonim ja her er nokk so ófriðarligt hegin norsen fær ein viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður e lítil viðmerking til høgna hoydal ja tað er rætt í samband við stuðulin til ítróttasamband føroya er tað er tað altumráðandi at mann kann geva stuðulin millum annað eitt uppskot hjá okkum viupp á tvær milliónir krónur tí nú er man avhangur av hvør vinnur lottu ella ikki lottu at tað minnir meg nógv um fíggingina av eldraøkjunum eikini at dis og fass skal ovit síggja úrslitið í dag og vit kunnu rokna við at visu vit ikki stuðla nú so kunnu vit rokna við at fáa eitt stórt afturstig vil siga á ítróttarøkinum og tað haldi eg ikki vit eiga at verða bekent men tað vísa hvørja tá ið vit vinna tá eri sjálvandi vit øll her eitt fremstu rekkir standi fremsti rekkir me tá tð skal stuðlast tá eru vittt lí sindur eitt sindur pin so lati okkum taka saman um tað nú hoyrirlandstýrismaðurin í mentamálinum eisini hesigu tingini eg rokni ar tekum undir við okkum takk fyri høgni hoydal ja harra formað eg er eit sindur vónsønkin av at at at tað er ikki komið meira ítøsiligt burtur úr tí fundinum sum sum ísf kallaði allar floksformurnar samanum vg helt ti r en eila góður fundir og har var jú heilt týðiligt ag ísf hevði eina greiða ætlan og tað er sjálvandi at fáa styrkt ítróttina og eisini a styrtta altjóða arbeiðið hjá teimum einstøku sersambondunum men hevur norken yvir rættur tí at tað evur tað jú altíð prógvað men ikki minst eisini undir koronatíðini hvussu týdningarmikil ítrótturin er ella ítróttur og frítíðarfelagsskapir sum heild og ísf umboðar so mikið nógv fólk so mikið nógv virksemi so mikið nógv lygtargott arbeiði at at tað játta tvær milliónir til tað tað helt eg fór at vera tað minsta og eg haldi athld iki landssýrismaðurn vara so ósamdir tí eg veit ikki um um onkur hevur um onkur hevur dugandi høvdið undir undir viðgerðini á fíggjarlógini at teð ikki koma uppá tí tað er forbíligt at siga vit øll vóru nokso jalit tá áh ja men nú koma náttorvinnarar í føroyum nú nú sæssar upp á tað framaftur tað er ikki grundarlag undir einum føroyskum ítrótti sum hevur fingið so góð úrslitá vit koma úti heim og ísf hevur altso veruliga veruliga lagt eina ætlan fyri hvussu øll okara sersambd koma úti heim og tað kann ikk sigast frá hvussu góðr úrslitini eru tað vit gera tað

takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað eru nógvar góðar raðfestingar á millum annað ett her við brimverjum tær fóru jú illa fleiristaðni í landinum einaferð eg veitikkisum tað var í februar mars februarmánað kanska og tá blívu reistir spurningar her inni beinanveg og tað hevr verið fleiri ferð tikið fram at tað er øgiliga trupult tí her nógvar kommunur eru so smáar og tað er stóra milliónar upphæddir og tær hava ikki ráð til at betala tað aftur og tað ávirkar eisini teirra tilveru grundarlag tí tað er trupult hjá teimum kanska at havnaøki er ofta tað sum kann skapa eisini arbeiðspláss o inntøkur so her er ikki nevnt hjá nógvum so so tað hopi eg at oku kuna fáa semja um og so eisini tað at mann vil raðfesta sannferðsluna altso bæði tað at endurnýggja ti gomlu feriurnar og eisini at fáa sett pengar inn til bæði fleiri túrar men eisini til fleiri busstúrar til smáplássini
høgt hjá hoydal ja tað eru alt sera góð átøk sum røka runt um alt landið sum eg haldi fleiri tingfólk í samgonguni eisini hava hava ført øgiliga væl fram síðsta síðan í vali so hetta átti at havt nógv breiðar umtøku enn tað kanska hevur
hog er at eg eri framvegis eitt sindur undrandi aftur tá eg hoyrdi orðaskifti undir aðru viðgerð teir roknaðu við at við teimum næstan hóttanum sum tingfólk settur fram so fór at verða givin nakrar ja onkuntív kallamanna fyri fyri halt munnbomm men tað tðrer ikki tað sum eg koma upp á ppá her tað er kki nógv meira inn ein lítil ein lítil steinur at koyra undir tunguna á mótum lyvirhoyggju og tað er kanska neyðugt tá tí at mann kann fáa livirhøggu av at renna undan egnum vallyftum jer taframsagn vit hava eisini valt tað verið við í nøkrum broytingaruppskotin her til triðju viðgerð g og nøkrum fáum av teimum og
eg kundi hugsað mær at nevnt fyrst
há ein nokk so stór játtan upp á tretivu milliónir til strandferðsluna og tað er serliga ásannandi ta støðu sum er íkomin nú til nólsoyar og tað er bara eitt av symtominm upp á at vit vit vit mangla eina lang tíðarætlan fyri flotan hjá strandferðsluni nú gekk tað sum tað gekk við við erli kongsdóttir fyribils men tað skulu vit jú eisini minnast til at tað er ikki ein loysn sum er keypt til til nólsoyarleiðina men til at vera eitt avloysaraskip og eg haldi atstøðan er tað merkist at fólk í nólsoy eru rættaliga stúrin um hesa her støðuna sum er íkomin ikki minni enn tvey skip hava fingið skaða sum ger at tað ikki hava kunnað siglt hesar dagarnar uttan at
tær sum so hava verið so øgiliga vánaligar nú hugsi eg um veðrið
ri og sovorðið og tað er eisini einki at ivast í at tann loysnin við hasfjord er ikki ein loysn mann kann brúka leingi og tað skal eisini vera mín áheitan á landsstýri at finna eina góða fyribils loysn tað er jú sagt ati ati garantiið dekkar tað sum er hent við erlit mann kundi kanska vóna at tað kanska hevði kunnað givið pengar til eina góða fyribils loysn at røkja rutina til nólsoyar í heila tikið haldi eg at alt samferðsluøkið hjá okkum har har manglar okkum langtíðar ætlanir stangi eisini uppá tað tríðstaar sum at fór avtikið tunnilsgjald
tað samtíðis sum at vit planleggja
ein ein suðuroyar tunnil tað tað merkir at vit mugu finna ein leist fyri hvussu hetta skal gerast og framsókn vil gjarna vera við til at finna ein slíkan leist so eitt sum leggur okkum tunkt a hjarta tað er hetta føroyska málið har hava vit skotið upp at tað verða sett meira pengar av til málráðið og til orðabókagrunnin og ta tá kemur til orðabókagrunnin so kundu vit ynskta okkum at tað bleiv settur eini ritstjóri til móðurmálsorðabókina og vit vita at føroyska málið hevur stórka kapping serliga børn og ung frá tilfari uttanífrá og tað er serliga tað enska málið og vit halda vit vilja virkliga gera inninnsats fyri at at skapa føroyska málinum bestu kor so hava vit eisini ynskt at fáa eina játtanmarkaða til hagstovuna til at gera meira hagtøl vit hava í føroyum ikki serliga nógv hagtøl sammeint við við onnur lond eg kundi hugsað
mera nevnt eitt sum sum mann ger nokk so nógv burturúr eitt nú í danmark tað er hetta her við livialdrin hjá fólki og har har sær mann at til dømis hevur mann gjørt eina kanning í aalborg har sum fólk sum bara hava nak

ar fáar hundrað metrar ímillum sín altso nøkur íbúðar øki at livið munurin á miðal livið aldrinum a minnist ikki akkurat talið men tað var onkustaðni á leið tíggju ár tað haldi eg eru øgiliga áhugaverd hagtøl og eg hevði virligagot at hugsað mær at fingið líknandi hagtøl fyri eitt nú føroyar fólk til dømis miðstaðarøki útoyggjin í suðuro har sum har sum treytirnar eru heilt øðrvísi sæst tað aftur í miðal livialdrinum tað hevði eg hildið veri øgiliga áhugavert hagtøl millum annað eisini nógv onnur hagtøl kundu vit gjørt og so eri eg eisini við í hesari hesum uppskotinum um at minka ríkisveitingina væl vitandi at sannlíki fyri at fáa ta samtykt er lítið men eg má siga at tað er virkuliga eitt ynski hjá okkum í framsókn at fáa stigvíst avtikið ríkisveitingina og nú veit eg at nú fari eg at fáa viðmerkingina ja men hví lækkaðu tit hana ikki tá ið tit sótu við valdið og tað havi eg ikki nakað gott svar uppá eg vildi ynskt at tað var øðrvísi samtíðis so gleðist eg hvønn dag tí so leingi sum vit hava búskaparvøkstur so minkar virðið av ríkisveitingini hvønn dag soleiðis skilt at ríkisveitingin verður minni og minni partur av samlaða føroyska búskapinum men vit vildu gjarna skumpa undir og fingja ríkisveitingina púrasta avlikklaða nógv skjótari tíðin hjá mær er farin g kundi nevnt okkurt annað men tíðin stekkir ikki til takk fyri ja takk so er tað bjarni hammer sum fær eina viðmerking ger so vl jeg takk fyri harra formaður ruttvang ber fram at g og sum tað eisini passar at nólsoyingar eru veruliga stúrnir nú í løtuni teir hava bátarnir hava fingið skaða og tað er ein farleið sum er sum hevur trupulleikar í løtuni ella avbjóðingar tá tað gongur gott til nólsoynna so eru tað tveyoghálvtrýss túrar millum nólsoy og havnina og meðan hetta er ein støða sum rutvísir á beint nú sum suðuroyingar liva undir altíð altíð trupulleikar eru eisini teknisku trupulleikar eru okur hava eitt skip að heita á tað er bara eitt skip sum ber til at sigla við og nú eru tað eru aðrir trupulleikar avbjóðingar eisini alla tíðina og tí er tað haldi eg undrurnarvert vissi ikki at eitt samt løgting ikki roynir at bøta um hetta her við at játta fimm milliónir sum nú liggja á borðinum okur vóna af tir tað síðsta at tað vildi bera samgongan kom við tí men eg haldi tær støðurnar kunna samanberast nokk so líka nokk so líka tað eru bara kanska hitt eg mær bara bantki við og tí kanska vendi mann tar

so er tað ruttvang púra samd støðan á suðuroyarleiðini smyril eldist eisini í hvørjum og eg trúgvi eisini mann fyrr ella seinni finna útav skal mann liva við hesum bátinum til suðuroyar áðrenn mann ella líka til at mann fara ein suðuroya tunnil ella skuldu vit finna eina aðra loysn og ein ein nýggj føroya til suðuroyasigling verur dýr so har mugu vit eisini hugsa langsigda og vit kunnu risikera at vt ikki hugsa langdsigda ja men so so fáa vit kanska stórar útreiðslur í senn tí at skipini ikki halda longu so eg haldi tað er tað raðfest frammarliga hjá mær heila tikið sannførsla at fáa lagt langtíðarætlanir tí hetta kemur at innheinta okkum fyrr ella seinni takk fyri magnus rasmussen ger su væl takk fyri formaður ja tað er trupulleikar á nólsoyar leiðini eingin ivi um tað tað er als ikki gott og støðan er vánalig men altso er ikki blivin púra í ørvitri men og minni eg nøkulunda altso men eitt tað fyrsta undanfarna samgonga gjørdi tað var at taka av skrá at byggja eina fergu til nólsoyarsiglingin og tí kundi hugsað mær at spurt hvussu hevði rutt vang líkasum fyristillað sær at vissu nú nólsoyngar høvdu sína egnu fergu sum ætlanin var men tað tók mann strikaði so trúgvi eg ikki at vit høvdu staðið í tí støðuni á nólsoyar lein

fyri ja magnus rasmussen hevur púra rætt í at tað bleiv niðurraðfest og vórðu raðfest framum eina nólsoyar ferge kanska var tað skeiv avgerð eg veit ikki

so komu onnur ting framum annars vilja nólsoyingar vera við at tann fergan sum lá á borðinum tá hevði verið for lítil í dag so kanska er tað tað góða at mann ikki tá fór í gongd við eina ferju sum longu í dag hevði verið for lítil

hetta her við raðfestingum tá ið tað kemur til samferðslu eg haldi eisini tað er so ergiligt at tað er so tilvildarligt at vit gott nokk
bótti hasa ætlanina var ta ein røtta avgerð eg veit ikki og tí haldi eisini t okkum tørvar at fáa eina heildarmynd á tørvinum og at planleggja langtsigta út frá tí takk fyri ja takk so fær khristian andreasen orð til viðmerking gersu væl takfyha formaður eg skal taka hættiliga fyri ruttvang at hon viðurkennir at hon er eina orsøkum til at vit hava ta støðuna við næsta ferðuna sum vid hava í dag nevnliga ha ikki bygdtaferguna sum varð boðin út og varð liðug prosektera so tað er faktist gott at hoyra tað sum eg havi hug at spyrja um tað er tað at tað um eg skuldi uppi at minka ríkiveingna ríkisveitingina við hundrað og einogtjúgmilijónum krónm ta vil siga at nú skjýtur rutt vang upp at minka inntøngina hjá landskassanum við hunrað og einogtjúumilónum krónum eg áfór spyrja ruttvang hvussu skal hvussu skal tað fíggjast skal tað vera við sparingum at tú skal hava vera í hægri skattin takk yrha formaður altso í skrivandi stund er mítt
pestapo upp á eina eina fíggjarloysn
fyri hetta landið tað er at skifta samgonguna útovar tað bjørt smelsen sum fær ktakk fyri vit skjóta upp at seta tretivu milliónir krónur av fyri at fara undir at byggja nólsoyar feroyu undanfarna samgonga hennrik old sum landsstýrismaðurin mælti til at ternan røkti leiðina út nólsoyar te er ein feroya sum nólsoyngar verðu glaðir fyri nú er ein onnur støða nemliga tað feroyarn er nógv verri standi enn hann helt og trúði tí er støðan blivin so álvarsom hennrikold mælti til at vit bygdu eitt avloysaraskip sum tú eisini var tørvur á tí tað er veruliga tørvur á einum avloysaraskipi sum ein part av flotanum og tí prioriteraðu vit at byggja avloysaraskipið fyrst um tað var rættligat skeivt tað veit ikki men henda samgongan hevur ikki sett eina krónu av fyr enn tjúgu fimmogtjúgu so egat lai at spyrja rutt vang hvussu mann tá kann harta okkum fyri at vit bygdu eitt avloysaraskip tá ið mann einki ætlar sær at byggja fyrr enn í tjúgu og fimmogtjúgu takk fyri ruttvang ja eg eg má siga hesar herhetta kjakið um raðfestingar sum oftani er endar við
við niðursløgum sum eru tengdar at hvussu politiska
landslagið sær út akkurát tá eg veit ikki orliga hvat eg skal siga um tað eg hevði so øgiliga gjarnað ynskt mær eina langtíðar ætlan sum vit vóru samd um sum ikki e v upplivað eitt sindur kubba tað tað tað ljóðar so keðiligt men oftani verða ætlanir broyttar øgiliga tilvildarliga og ja eg havi verið partur av tí eg eri ikki so fegin um tað tað má eg siga nei annars til undanfarna viðmerkjara nú var eg kanska ísoknøpp men eg kann líka minna á at frá tvey túsund og nítjan tá i vit sótu við ábyrgdini til tvey túsund og tjúgu áðrenn korona koma inn í myndina tá fóru vit frá einum yvirskoti frá fýra hundrað og tretivu milliónir til minus tvey hundrað har er pláss fyri fleiri ferðirnar hundrað og einogtjúgu milliónir og eg eri sikkur uppá at tað at vit høvdu tikið fulla ábyrgd av okkara búskapi í føroyum tað hevði gagnað okkum upp á allar mátar
bara tað at vit tóku fulla ábyrgd og ikki
eg misttalki viðhvørt sambandsflokkin at vilja ynskja sær at sleppa eina byddaragongd av og á til danmarkar fyri at líkasum t knýta okkum tættari til danmark tað haldi eg ikki gagnar okkum hvørki so ella so takk fyri ja takk so er tað siri stenberg sum fær orðið ger sovæl takk fyri harra formaður okur hava lagt nøkur broytingaruppskot fram nógv av teimum eru tey somu sum vóru í fíggjarlógini okur hava sett sum yvirskrift tað at mann vil røkka út í hvønn krók í landinum og mann vil gera tað at landið verður meira sjálvbjargi og okur vilja stuðla undir tað sum hevur við mál og mentan og skúla at gera og so eri eisini nøkur onnur ting eg kann taka okkurt burturúr til dømis tað at okur ynskja at mann fer undir at endurnýggja til gomlu feriurnar hjá strandferðsluni hava okur sett pengar av tað haldið er alneyðugt taldi g øll síggja øh og so hava okur eisini eina raðfesting til strandferðsluna sum er
báði til rakstur altso til smirul til at kunna fáa siglt fleiri túrar har eru stórar avbjóðingar um at fáa fólk og farm
við páplásstrot er og sá okur eisini eina raðfesting til bygdarleiðir soleiðis at mann eisini kann røkka út til smáplássini okur hava lagt upp til at lekka blokkin tí okur vilja taka størri ábyrgd og okur ynskja eisini at fáa landslækna imbatið og farsóttarlóggávuna á føroyskar hendur og tað hava okur so tikið við so hava okur tað sum hevur við skúla at gera ítróttarháskúlan í vági sum hevur bíðað í rúmatíð eftir at fáa pengar til at fara í gongd við eina íløgu tí mann ætlar at gera ein skúlabygning man hevur leingi húsast í ymiskum hølum og nú verður nýtt næmingaheim klárt og mann hevur pláss til áttaogfjøruti næmingar men mann mangla ein orgla skúlabygning og har hava okur so sett pengar av til tað og okur hava eisini sett pengar av til tað nýggja eftirskúlan sum er komin í suðuroynni so íløgur í í ungdóm og skúla halda okur eru sera sera týdningarmikið
ok hava eisini tikið íløgur
í útbúgving til setrið har okur hava hugsað tað at tey uppskotini sum okur hava havt um útbúgva fleiri røktarstarvsfólk og námsfrøðingar høvdu komið væl við og fór skúlatilfar eisini til fólkaskúlan til børn so hava okur koyrt tað inn aftur sum samgongan hevur valt at skerja gygni við soleiðis at heilsufrøðingarnar hava játtanin at arbeiði við teir skulu røðka øllum øbørnum í føroyum og gera eitt stórt arbeiði á fyribyrgjandi økinum og vistu nakað sum okur hava viðgjørt nógv her inni so e tað hvussu mann kann betra um sálarheilsu og heilsu og trivnað generelt hjá børnum okur hava eisini koyrt uppeftir á aftur sum vórðu skerdar hjá heilsufrøðilig starvsstovuni og umhvørvsstovuni og eisini raðfest teir stovnarnar taðær grundleggjandi stovnar okkara samfelag sum hava staðið á odda nú og hava oman o nógv tørv á teimum eisini framyvir og so hav okur sett eina játtan av eisini upp á fimm milliónir til brimverjur sum fóru í órnarveðrinum í tíðliga í ár tí at tað hevur raktnógva serliga smáar
kommunur sum eint og tað er so at siga ógjørligt hjá teimum at útvaga tann kostnaðin sjálvi
mat tað eru fá fólk um at betala og hetta stórar og dýrari íløgur sum tey mann kann siga næstan ikki hava møguleika at gera ið standa af tær sjálvi og gera tey tað so hava tey slett ongar pengar til nakað sum helst sum eisini kann vera lógarbundi bæði eldraøki og barnaansing og hvørt av sínum so eg haldi athar eru nógvar góðar raðfestingar í sum eg bara hopi at okur fáa meirilutan fyri t eg haldi tað eru neyðugar takk fyrija takk fyri so er tað næsti røðari bjørt samuelsen ger so væløhharra formaður eg skal bara skjótt vísa á at vit
mæla til at vit fara undir
at gera ein skipapakka fyri strandfaraskip landsins at vit byrja við nólsoyar fargeni seta tretivumuliónir av til tað at vit halda áfram við tí arbeiðinumvið sett í gongd í samgonguni við atfara undir endurnýggja strandfaraflotan so hava vit eisini sett pengar av tili nakað innanfyri landbúnaðarøki sum vit halda hevur sera stóran týdning nemliga ati skunda undir meira framleiðsla a grønmeti vit vilja gjarna stuðla veltuni á sandoynni sum hevur verið e framúrskarandi tiltak og mat og molgmentanar háskúlanum í sandoynni vit halda at tað er sera nógvur tørvur á at mann fær upprst uppræðfest hesi økini og vit skjóta so upp á koyra eina millión
til hvørt so halda vit eisini harra formaður at tað er øgiliga keðiligt at samgonga skerja heilsufrøða starv
gerðstovuna sum í veruleikanu var við til at bjarga okkum tá ið korona byrjaði at herja á í dag saman við privatu kunningkanningarstovni men at byrja við var tað jú skjót tað at taldsførastarvsstovan var so skjót á fótum sum gjørdi at føroyar koma ein e standandi góða støðu og takkin fyrihsar samgonguni er at heilsuføroyarstarvsstóvan verður serd óðtakivertsins løn sigst og tað má mann so siga í hesum føri vit skjóta upp heldur einar skerja starvsstovuna at hækka játtanina soleiðis atð starvsstovan ikki missir nakrar pengar men tvørturímóti fær so halda vit eg sera óheppi at mann skerjir umhvørvisstovuna umhvørvisøki heila tikið vit vita at tað skal koma eini lóg um verju av náttúruna av margfeldinum landsstýrismaðrin hevur sagt ferð at hein ferðhan kemur við tí hann er ikki komin enn men hann sigur hann kemur og tað trúgvi eg men í staðin fyri at seta pengar av til eina áttúrufyrisiting so skerjir mann umhvørvisstovni altso tað lítla pitku evarska lítla sum var av grønum í h hesum her uppskotinum tað er simpult henn horvið og tað er ikki eitt av broytingaruppskotunum frá umboðinum hjá samgonguni í fíggjarnevndini sum eru bara á tann grøna bógvin so harra formaður halda vit er harmiligt at mann ikki hækka játtanina til filmsjáttanina sum er undir landstýrismann í mentamálnum tí vit halda tað var meir ella minni enn politiskt semja millum bæði borgarligar og ella bæði borgarligur og vinstrarflokkarnir at mann vildi stigvíst hækka hesa játtanina so vit hava skotið upp at hon hækkar eina hálva millión tað kundi eisini verið fra hundrað túsund ela seks hundrað túsund bara mann fekk semju um at hækka tá tað hevði verið ógvuliga kærkomin so harra formaður vit lækkaða blokkin og tta hevur verið funnið sút av tíð frá ikki minsti umboðnum fyri fólkaflokkin sum hevu víst á tað er ábyrgdarleyst eg vil vísa á at undanfarna samgonga hon gjørdi tað at hon fast frysti blokkin soleiðis hann ikki slappa at hækka og høvdu vit ikki gjørt í undanfarnu samgongu so hevði blokkurin í dag verður meira enn hundrað milliónir hægri enn hann er í dag ogvit stovnaðu eisini búskapargrund fyri at spara pengar upp o vit hava sett nógvar pengar í búskapargrunninum takk takk fyri so er tað aksel ve johannesen sum hevur orðið

ger sovæl ja takk fyri harra formaður øh javnaðarflokkurin er við í nøkrum broytingaruppskotum til triðju viðgerð á fíggjarlógini nógv av teimum eru tey somu sum vóru til aðru viðgerð men sum fullir tá meni eg fari ikki tíð til at koma runt um ódn eg skal nevna nøkur av teimum sum eg haldi er millum tey týdningarmestu og so eru onkur annar í javnaðarflokkinsum fær orðið og nevnir onkur onnur øh tað eina sum sum vit halda rasnsara týdning tað er at hækka játtanina til í ísf ítróttasamband føroya tí tað er soleiðis ati ítrótsambæart føroya sær ella skuld hvussu upprunaligt fáa nakað av minni ella færri av pengum í tvey túsund og einogtjúgu enterer hava havt orsakað av at tey íggja rvið á partvíst a fíggjarlógina partvís við kipspengum og tað skuldi minka betýðiligt tipspengarnir men tað minkar kanska ikki so nógv sum upprunaliga mett men ísf hevur stórar ætlanir millum annað við altjóða virksemi tað er landssins luttøka og tað eru altjóðar kappingar og so framvegis og haldi vit vita at tað er einki sum sovnar okkum føroyingar so nógv sum tá ið tá ið onkur føroyngur stendur s væl í altjóða kappingum tað kann vera bæði bæði einstaklingar og og lið ítrótt vit hava sæð til dømis seinastuni t svimjing palu joensen og aðrar dugnaligar svimjarar vit hava sæð tat kemur inniróður at vit hava europameistarar og heimsmeistarar eisini haldi eg og kapprógving hava vit eisini ein europameistara sum gott nokk ella tíverri kunnu siga tað soleiðis umboðar danmark tí at tað ikki ber til at umboða føroyar og í hondbólt hava fingið ramúr góð úrslit í eingilandslið og seytjanlandslið og um alt spælir væl av so er a ikki avhugsanin at vit eru við til eitt háartmndaspæl í hondbólti um heilt fá ár við tí góðu ungdóðsliðini vit hava o tað e nakaðs sovnar føroyar ogtað e haldi leggja grundina her í løgtinginum fyri at tað ber til at hava tílíkt virksemi og tað krevur alsu meira pengar tí er vóni at tað er undirtøkan fyri at at hækka játta teimum tveir milliónum krónum harumframt so hava vit in annað sum eitur havnir og tað eru tær havnir sum hava fingið skaða í ódnarveðri runt um í landinum tað eru nokk nógvar eftir hondini tíverri vit hava hvalbað vit av porkeri vit hava dal vit hava viðareiði og helst onkur onnur sum eg ikki havi eg nevnt at vit játta fimm milliónir til tað og samstundis heita á landstýrismannin at gera ein eini eini ein sór einm trygdargrumm lands kommunalan trygdargrumn sum kann vera við til at tryggja kommunum ímóti tá ið havnarløg og anna verðu rakt ímóti tíløkum vanlukkum eitt annað sum vit eisini halda teimum eiga seta pengar av tað er á ein rímiliga smá upphædd til landsvegið
ger tað eru ein millión tilsamans og tað eru tvær verkætlanir tann eina
t er at vegurin ímillum leynar og skaling hann fór í gongd fyri nøkrum árum síðani mnn skali breiðka eitt strekki sum er rættiliga smalt og kanska eisini til vanda fyri at mann kann koyra útav at breiðka tað tað fóru í gongd mntilat stekka upp at játta ei hálva millión su han fær gjørt tað veg atstrekki liðugt og so eina hálva millión til at sfaltera vegin í millum kirkju og hattarvík tað kostar kanska meir g eitskum tað kostar at atsfaltera hatta strekkið soska kan koma gongd í næsta ár tí tað er ein vegur sum ikki er asfalteraður síðani nítjan hundrað og seksogfýrs og oftani sleppur ritan ikki at í hattarvík bara í kirkju so mugu bilarnir koyra til hattarvíkar so a mans sfanteraði tann vegin hevði komið væl við og tað kostar ikki tað av peninski at gera tað eitt annað sum eisini hada hava týdning tað er korona hevur rakt listina og tónleikin rýmligani hart at tað ikki ber til ati sama mun atupptrakka tað er almenn tiltøk hjá tónleikarum og hava lista framsýningar og so framvegis og tað er framvegis galdandi kanska ikki minst nú thá jólunum

hevur mælt til at lukka náttarlívið at mann setr hálva aðru millión av til at hjálpa teimum ígjøgnum sum liva av tónleiki og list eitt annað sum er meira prinsipielt tað er ein millión til barnaheim tað er at meira fyri tat sekunalæra men at mann ger tað klárt til endaliga at byggja tí vit halda at mann eigur at byggja landið eigur atbyggja barna heim og ikki bústaðir av heimheimprinsipielligum orsøkum tí tað er ein lands uppgáva og ikki etna uppgáva sum hoyrir heima hjá bústøðunum eitt annað sum heha sæt pengar av til tað er fimm hundrað túsund til fimmsgrunnin tað erupprunaliga or tal eint avtala ímillum tey sum standa fyri filmsgrunnunum og politsku skipanin mon skuldu hækka játtanir ím nøkur ár og hon ehækkardí seinastu árini men ikki fyri næsta ár tí vit halda
ta kan geva rættiliga nógv aftur til samfelagið bæði tað at vit fáa føroyska
fara film tíe týdning frfra mentan frá okkara søgu men eisini tað kann gott verða at sia tilmælarnir vit hava sæð okkurt dømi nú verða vístir uttanlands og kann vera ein góðn marknaðarføroying fyri fyri føroyar og føroyska ferðavinnu øh allarsíðsta harra formaður tað er nám sum í allaði nevna eina millión til nám vit vita tað at tað manglar nógv føroyskt tilfar undirvísingartilfar partvíst fólkaskúlan me serligani í miðnám og har eru nógv góð og dugnalig fólk til at gera tað tilfarið men skulu vit fáa tað gjørt í nóg stórum skundi sum mugu seta meira pengar av so at tað er verð ynskiligt um løgtingið samtykti at seta einamilión meira av til nám sum vit fingu meira tilfar á føroyskum ikki minst í miðnám haldi oftani at tað be ikki til at fáa um føroyska fiskivinnu ella
aljuvenni ella annað sum er relevant til føroyska samfelagið tí tað er ikki tilfarið
hjá føroyskum hvussu spøkur sum er gjørt til tað at mann fekk gjørt fleiri mea føroyskt tilfar takk fyrihara formaður takk fyri so e ta bjarni hammer ger sovæl ja takkfyra hara formaður tað eru tað er eingin evig um tú hevi fylt nógv at tær tær tær byrgingarnir sum hava fingið í skaða serli at tðer smáar kommunur sum koma heilt illa fyri um eg síggi eykajáttanini hjá hjá samgonguni nú er tað broytt eitt lítið sindur at lendingin í svínoy hon er so minkað frá fimm milliónum niður í fýra milliónir í sjey hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund ella sjeyhundraðo álvtrýss túsund og tað er altso tí hugsi eg at aso andstøvan er sett fimm milliónir av har sum pengarnir salt brúkast beinanvegin tá hjálpa hesum hart rakti kommunum og hatta har er so koyrt undir eina kontun hjá havnini hjá samgonuni also tað eeg dugi ik verl at síggja altso okur hoyrdu um nøkur øgilig krøv nú herfyrri pengar fera at játtast til betur eftir til til lendingarnar ella at eisinr lendingarnar til brimgararnar ella verður einki samtykt veit eg síggi nú eru ikki ikki nakar ordiligar pengar settir av

nakað sum okurtakk fyri ger so væl akselvæ johannesen a sa etti erikki sfari í skeivt eg haldi ikki eg veita av nøkrum øðrum enn tað sum bjarni hammer veit av nú hevur mann so samgongan valt at seta fimm milliónir av og minka tað lýssindur til havnin svínoy ikki tí eg unni svínyku góðu havmaviðurskiftir vóru vitjaðar har í summar og finguð eisini greitt frá ávísum avbjóðingum við við havnini svínoy men vit vóru eisini vitjaði í fugloy har vita vita á havnarlagið í í hattarvík eisini hevur treingir til abøtur og har hendi ein ein vanlukka fyri nøkrum árum síðani so tað er ikki bara
at svínoyta eisini eru onnur handaløg so ikki minst tey sum eru rakt at skaða
sum nú mugu gera havnar aftur og bimgarðar aftur sum kosta hjá lítlum kommunum kanska ein heila álíkning ella meira enn tað og tað merkist at borgarin skal betala nógv meiri skatti í nógvar framí tíðina fyri at koma aftur til har sum hann var áðrenn stormskeiðar rakti
takk fyri so er tað magnus rasmussen sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri ja nú eru vit komin líka sum fram móti endanum á viðgerðina av fíggjarlógini vit eru til triðju viðgerð hevur tað verið ein drúgv tilgongd og nú eru vit so komin her til at vit fara at atkvøða um ikki so langa tíð men nú hava tit sær triðju viðgerðina eg hugsi fyrst at her við ataltso í politikki er neyðugt at endurtaka og endurtaka og tað virkar kanska eitt sindur meinsleyst men altso tað var tað vist mann ikki onkuntíð líka sum sigur sigur tað umaftur sum hann sagt so so so kann tað vera uppfatað sum at mann tekur bara undir við øllum hinum sum er sagt og tí má eg líka kommunera tær við sum vit taka raksturin fyri tvey túsund og einogtjúgu ella fíggjarlógina á leguna á tvey túsund og einogtjúgu sum vit leggja so hoyrdu vit formann í búskaparráðnum siga at hetta var heilt góðar leið serfrøðin og tað vita vit eisini at landsmarkn
eingin heldur
rakstrarvøksturin snakkað verið verið nógv tosað um men rakstrarvøksturin hjá seinastu samgongu svingaði millum trý komma níggju til fýra komma trý tey fýra árini misti mann brúkar roknskapartøl eg hugsi bara at at fáa hatta har sagt so tá mann skúvmar tað upp og tá i mann so tosar um hetta her hallið sum er í ár ja sjálvandi er taðeitt all altso vit vit hava jú livað og livað í einari kreppu vit vita ug vit hava í veruleikanum staðið rættiliga væl saman sum løgting at játta stuðul til heilsuverkið til almannaverkið og vit vita teg færri inntøkur so sjálvandi gongurta skeiva vegin og so bara at siga tað at at samgongan hevur skyldina av øllum hallinum ná sjálvt í hesum truplum tíðum so raðfesta vit haldi eg eisini góð átøk eitt sum eg havi hug at nevna sum eg verið tosað lítið um tað er til dømis føroyska veðurstovu tað verður tosað um at mann er yvirtikin í tvey túsun og níggju nú handla vit og seta nakrar pengar av vegakervi uppraðfesta vit vit hava føroyskt sum annað mál vit hava nógvar tilflytarar vit gera nakað við tað eftirskúlar musikksskúlar geva vit eitt litt útbúgvingar v yngri læknum vit seta við soleiðisnar at vit kunnu fáa yngri læknar og eisini føroyingar at teir kunnu støðast her ókeypis sálarfrøði til frá fimtan til fimmogtretiv ára gomul
endurvenjing og ílíkasvenjing tilboð til fólk yngri enn sjeyogtrýss ár og vit kunnu hilda um gransking við tí uppræðafesta til dømis fargin nógv góð átøk í hesari trupulleik tíðini nú ímillum aðru og triðju viðgerð hava vit
gjørt nakrar heilt fáar broytingar sum eg hugsaði at nevna vistu vit taka sandslíð so er tað soleiðisnar í langtíðarløguætlanini stendur í tvey túsund og tveyogtjúgu átjan milliónir í trýogtjúgu átjan vit hava hildið tað vera skynsamt at flyta tær tvær av teimum frá tveyogtjúgu til einogtjúgu so mann kann byrja at fyrireika og tí játtaðu vit tvær milliónir til tað vit hava hækkað játtanina til havnir tað vara tvær milliónir í í ár haldi ella gott tað og vit kalandsstýrið kemur niðan viðeinum uppskoti sum sigur jú vit koyra tað upp á fimm ella samgongan so hækka vit að fimm og og viðmerkja tað til svínoy og nú hava vit hækkað tað við tveimum afturat og so síggja tit kanska eg haldi tað var bjarni hammer sum hevði noterað sær at tað lækkaði eit lítiðsindur ív svínoy við einari kvart millión tað er ein og og so er tað eitt tjald og tað er úti á glasim har vit seta eina komma eina millión av vit vita øll hvat hendi har við við tí tjaldinum sum hevur við timburdeildina at gera og nú er mann arbeitt við mann sigur við fullarikraft og so funnið eina loysn fyri eina komma eina millión soleiðisnar at hesir handverkaralærlingarnir kunnu vera undir taki og tað haldi eg gott og gagnligt tevði verið óheppi at starta eitt ár við at tær ikki høvdu hølir so tað haldi eg er ordiliga gott alt hatta sum eg havi nevnt er av løvu síðuni men so er tað hundrað túsund krónur sum vit hækka rakstrin í samband við kvid nítjan har ið landsstýrismaðurin hevur tikið avgerð um at hesi skeinkistøðini skulu steingja og tað er eingin játtan til tað teir fyrstu tveir tríggjar dagarnar næstu ár og tí játta vit hundrað túsund krónur men samstundis tí eg flýgur samstundis sum eg nevni hasar har mann kann siga meirjáttanirnar so hava vit skarva eitt sindur av soleiðisnar ja tá alt er yvirstaðið so versnar ðrerlúgi við tveimum komma eina milliónum takk fyri harra formaður takk fyri so er tað viðmerking kristinafoss ger sovæl ja í einum fíggjarlógar uppskoti sum fevnir um alt samfelags sosamfelagið so vildi tað altíð vera nógva átøk sum er góð og sum hann eisin tekkur undir við eg havi bara hug til líka at rættleiða hesi tølini sum fíggjarnevndarformaðurin kemur við eg harmað eitt sindur um at hann í fleiri umførum hevur roynt at skapta forvirring um hvat er tann veruligi dakstrarvøksturin soleiðis sum fíggjarmálaráðarin fyri sovut eisini hevur gjørt fíggjarmálaráðið hevur sjálvt gjørt eina búskaparfrágreiðing tvey sum liggur við fíggjarlógini og hon hevur víst til at hon bleiv løgd fram uttan útreiðslur til korona nú tosar bara um útreiðslur ikki inntøkusíðuna vr hevur ongar útreiðslukorona í hesi fíggjaruppskotinum her verður víst til at rakstrarúrslitið í tvey túsund og nítjan kvann mann brúkt til rakstur og hvat stendur til rakstur í tvey túund og einogtjúgu uttankorona hr ein vøkstur upp á fimm hundrað og sjeyogfýrs milliónir næstan seks hundrað milliónir pp á tvey ár tað er næstan tólv prosent og tað er eingin sum hevur sagt hvørki búskaparálandsbanki ella ella vinnuhús hava sagt at tað er ein skynsamur vøkstur í rakstuntakk fyri ger so væl magnus rasmussen takfyri harar formaður ja altso eg havi ført hatta fram fleiri ferði og kristina háfosst hon fórir aftur tað sama sýtt fram og og og vit eru bert hjá somu kanal har og eg vísi til búskaparfrøðingin tvey og eg vísi eisini til hvussu rakstrarvaksturin var undir seinastu samgongu í í mun til rakstrartøl og
vit vóru øll samd um at í tvey túsund og tjúgu var tað ov høgt að vit løgdu hana og so er korona komið afturat og tað er farið spolandi upp tað vitaðu vit hetta her árið takk fyri takk fyri so er tað bjørt samelsensum
takfy eg haldi at landsstýrið er øgiliga heppið at tú hevur ein álitsmann at verja hendan her stóra vøkstrin í útreiðsluni sum hava verið altso mann veit a mann hevur givið pengar út eisini til samfelagsborgarar sum í veruleikanum ikki hava tørv á tí og mann hevur gjørt øgiliga nógv onnur ting altso eg havi ikki sæð tær sparingar sum eg hevði væntað frá einari borgarligur samgongu men hinvegin som síggi eg her í fíggjarlógini at mann fer eftir heilsu í starvsstovuni eg veit ikki stórar upphæddir men eg haldi ikki tað kann forsvarast í hesum døgum um mann fer eftir umhvørvsstovuni sum helgi abramsen ferðalaferð hevur sagt fer at hava brúk fyri meira pengum tí hann fer at seta í verk eina náttúrufyrisiting hví ger mann tað hví fer mann eftir hesum her tá ið mann hevur so stóran vøkstur pjøðist mann at fara eftir sovorðnumsu hvørvum og heilsuheg o starvsstovun eg veit tít smáar upphæddur umn hetta er stovnur sum faktiskt hava brúk fyri fleiri pengum og ikki færri pengumtakk fyri nus mussen gersvætakk fyri harra formaður ja tað er tað er í veruleikanum líka mikið hvar mann hevur hug at at skarva eitt sindur av so er mótstøðu og misnøgd um tað og eg haldi at visi mann hyggur tað sum vit hava gjørt nú nevnni bjørt samelsen umhvørvisstovuna og so so nevnduon fleiri ferðihetta hetta e øgiliga lítil tøl visti mann hyggur hvat játtanin er og hvat mann mælar til at spara so er tað óalmindiliga lítið óalmindiliga lítið men vit kundu eisini bara valt ikki at tygið frá nøkrum so hevði tað heldt ikki verið gott men tað tað er so støðan og vit meta tað at um tað er altso tvey trý fýra hundrað túsund av átjan milliónum ella hvat er ja sjálvandi merkist tað men altso kann man iki klára eitt ár við líkasum at hhetta er jú eitt heilt serstakt ár og sum eg sigi vit kundi eisini bara latað tey til onganstíðis spart takk fyri takk fyri so er tað ruttvang ger so væl takk fyri nei eg má geva magnus rasmussen rætt í at tað er eisini góð ting ið i henda samgongan hevur raðfest bæði á á heilsuøkinum og í almenna økinum utbúgvingarøkinum eisini so so tað skulu vit ikki gloyma í hesum her harða dystunum su fíggjarlógarviðgerðpengarnar men egentliga haldi at broytingaruppskotið hjá meirilutanum prógvar eitt sindur tað sum eg segði mínari røðu og ikki tí eg kenni hettar g havi hug at kalla tað sirkusið frá tí vit sótu altso hetta her er sær tilfeldigu avtalurnar ið verða gjørdar um vegakerð og tunlar eitt sindur her o eitt sindur her er magnus rasmussen ikki samdur við mær í at okkum tørvar eina langtíðar ætlan fyri okkara samferðslukervi bæði á landi og á sjógvi takk fyri takk fyri ger so væl magnus rasmussen ja takk fyri altso nú nú veit iku eg hoyrdi eg rætt at ruttvang nevnd hetta eru vorðu sirkus tað tað tað veit eg ikki men ttað er hvussu her einki einki sirkus í hesum her broytingaruppskotinum null eg royndi at fortelja at vit faktiskt flyta tvær milliónir fram talvi siga vit játta tær ár tí vit halda tað er skilagott vit halda eisini tað er skilagott at seta meira pengar av til lendingar vit halda eisini taðer skilagott at
at vinnumálaráðið færr hundrað túsund so at hesi her kvibarrurnar ella matstovunar sum verða stongdar upp á grunda
tá a koa vit fáa fáa teir pengarnar og vit halda eisini teð skilagott at ein komma ein millión verður játtað til eitt tjald ahtað r einki við sirkus at gera annars haldi at vit eiga vit eiga øll at lyfta okkum upp um og hyggja niðuyvir fíggjarlógina og øll tey positivu tingini og tað vildi takka ruttvang fyri at hon eisini hevur sæð at tað er eisini nógv positiv men g eg eg føli tað ofta sum at mann fokuserar upp á nøkur smábeløpur og fær tað til ein stóran elefant takk fyri takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger su væ takf fyri hara formaður í eini fíggjarlóg er tað altíð nøkur góð ting og tað eru altíð nøkur ting sum mann yngskti í øðrvísi tað vildi so vera óansakurt situr tá tað kemur til hetta her við halli so vita okum tað at tað var ein høgur rakstur og eisini ll longu áritil korona so tað er ikki nakað nýtt men tað var so ikki tað eg ætlaði at spyrja um men hvussu metir magnus rasmussen at mann kann loysa tað t kuttu støðuna sum er á samferðsluøkinum hetta her við at ferjyurnar eru gamlar og okur síggja nú at sodabrek her oder og fólk sleppa ikki aftur og fram tí eg virkuliga ein ein støða sum okur muga standa saman um upp á einlanna máta óansað hvat tí tey fólkini sum búgvhar kunnu ikki betala tann prísin sum tey gera í løtuni fyri tað mann ikki kann einast her inni takk fyrgersovæl magnus rasmussen takkfyrihara formaður ja vit hava eina stóra avbjóðing har eg gevi siru stenberg púra rætt og vist tú siga beint nú er akkurát sum alt hópa seg upp beint nú tað er tað sær rættiliga trupult út og tí eiga vit saman at at at finna eina eina framtíðarloysn men eg er bara óalmindiliga harmur um at til dømis nólsoyar fergan ikki bleiv bygd so hevði eg hvussu ur nólsoy verið trygt men tað nyttar ikki at snakka um tað vit hava fingið eitt avloysaraskip sum var fyr ein óhappi vit vóna tað fer at gera góðan mun men her mugu langtíðarætlanir fram á borði og eg vil hvussu virka fyri at vit saman kunnu seta út í kortið soleiðis at vit kunnu endurnýggja hendan her flotan heilsikkurt takk fyri ak fyri so er tað ingilín dideksen strøm sum hevur orðið geræ takk fyri harrar formaður eg kundi hugsað mær ati at komi inn á nøkur av teimum broytingaruppskotunum sum vit hava lagt fram fyri javnaðarflokkin øheg havi sagt tað nakrar ferðir nú og eg standi enn við tað nú tá ið tey síðstu broytingaruppskotini koma frá meirilutanum í fíggjarnevndini at hendan her fíggjarlógin er ekstremt óambisiøs tá ið tað kemur til umhvørvis náttúru og veðurlagspolitikk men tað er nokk einki yviraskilsi fyri nakran í at eg sigi tað h vit hava so gjørt nøkur ella lagt fram nøkur broytingaruppskot millum annað hava vit sett mæla vit til at seta tvær komma tvær milliónir av til eina kontu sum fer at eita ferð á grøna skal snúgva seg um hetta vavra ein píðliga mann kann søkir fyri okur fáa ferð á orkuskifti orkusparing og onnur líknandi átøk tað er nakað sum manglar alvorliga tað er eitt sindur tað kenna øll sikkurt til at tað eru ófrestilla í andstøðu at sita og viðgera eina á fíggjarlóg sum eitt landsstýrið er komið við serliga tá ið tað eru so nógv ting sum mann kundi hugsað sær at pilka við men tað er so eitt eitt plástur á á sári tí viðvíkjandi so er tað umhvørvisstovan sum meirilutin í fíggjarnevndini ætlaði ella at ferða a skerdi við tvey hundrað og gnei jú tvey undrað og trýss túsund krónum til aðru viðgerð har kundu vit hugsað okkum at økt játtanina við eina millión taðer verður nevnt her fyrr í kvøld í umhvørvisvinnumálunum ætlar sær at koma við einari náttúrumargfeldislóg niðan í tingið í vár men hevur eingir pengar settir av til attil nakra náttúrufyrisiting altso til at implementera lógina ella t fylgja tí upp ella syrgja fyri hvat hvat skal henda við lógini annað enn tað pappírið sum kemur niðan løgtingið tað er tað manglar tí mæla vit til at økja ta játtan aftur við einari millión øh so kundu vit hugsað okkum at flyta játtanina á fýra hundrað túsund frá konktuni til familjumenning til tvey hundrað og hálvtrýss túsund til kvinnuhúsið har eru hálvtrýss prosent fleiri fráboðanir um harðskap komnar inn til kvinnuhúsið í tjúgu tjúgu í mun til tjúgu nítjan tað er ein øgiliga stór øking tað er gott at kvinnur í størri mun siga frá men tað sigur eisini seg sjálvt at við tí so hava tey tørv á meira fígging ø harumframt so hava vit sett hundrað túsund krónur av til sorgarbólkin beran og gera eitt øgiliga stórt fyri tey børnini serliga sum koma inn í teirsorgarbólkarnar og hundrað túsund av til reyðakross sum í dag grad eisini hevur brúk fyri pengunum og røkir pengarnar víðari til endamál summ

mæla vit eisini til ati at mann setir eina millión av til fyrireikingar til at gera fyrireikingarnar lidnar til eitt nýtt barna
eg haldi at er grundleggjandi
skeivt at mann flytur útreiðslur av fíggjarlógini yvir á eitt nú bústaðar til at at byggja hetta barnaheimið til dømis og aðrar líknandi verkætlanir tær skulu vera á fíggjarlógini tær skulu ikki flytast av fíggjarlógini fyri at pynta um fíggjarlógina tá eina árið men so at leggjast yvir yvir útreiðslurnar tey næstu nógvu árini so er tað eitt sum eg havi undrað meg øgiliga nógv um og tað er at mann ikki hevur sett nakrar pengar av til koppseting í morgin klokkan tíggju so verður ein tíðindafundur har sum mann fær handa eina frágreiðing ella eina koppingarætlan fyri koppingarevnið til covid-nítjan men her er ikki sett nakað av til hetta koppingarevnið á fíggjarlógini og tað hevur undrað meg og tað undrað meg tað undrað meg enn eisini tá ið vit jú hoyra at tað skal vera nú skjótt í næsta ári hann mann fer undir at koppseta ja tað er so fyri sovið tað sum eg havi at siga um akkurát hetta eg hevði at leggja eitt lítið afturat her eru tjúgu sekund
og tað var
tað sparingaruppskotið sum koma ígjøgnum herfyri umtillagari størv eg haldi at ta r ein heilt skeiv raðfesting at taka frá teimum sum kanska longu hava nokk at stríðast við í staðin fyri at taka inn har sum vit lættligari kunnu taka frá takk fyri hara formaður takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri hara formaður ja eg eri púra samd við ingilin strøm um at tað er ein skeiv raðfesting at skerja tey sum mann kann siga at onkursvegna longu er í skerd frammanundan tað haldi eg ikki er góður øpolitikkur tá ið tað kemur til ta játtanina sum var avsett til eistin sum eitur familjumenning eg veit ikki ordiliga um um løgtingið næstantíð ordiligat fingið at vita hvat tað er men men eg taki so undir við at mann stuðlar kvinnuhúsinum og eisini beranum og reyða krossið okur vita ati kvinnuhúsið hevur
havt nógvar fráboðanir og tey hava
truplar umstøður og okur vita eisini á berum hevur eina rúgvu av børnum og ungum sum hava havt tað trupult tí tey hava mist foreldur ella syrtkjun tely fáa góða hjálp har tað haldi eg virkuliga er eitt tiltak sum okur skulu stuðla eg má siga at um handan familjumennikina kenni eg for lítið til takk fyri kkk fyri ger so væl ingilín didirsenstrøm ja eg eeri púra samd við siristenberg í tí at hetta hendanjáttann sum er sett av til tað sum eitur familjumenning vit hava ikki fingið nakra kunning um hvat tað er hvat tað dragar seg um hvat tað er sum eg raðfest innan fyri familjumenning og tí vita men vit vita øgiliga væl at bæði berin at reyðikrossur og at kvinnuhúsi gera eitt øgiliga stórt arbeiði eg veit ikki um hetta við familjumenning eisini ger tað tað kann væl vera men vit hava ongar upplýsingar fingið um hvat ter fyr nakað oghvat tað hvat tað handlar um øh og tí meta vit at at játtanin eigur at hækka til reyða kross til berhann og til sosanniliga eisini til kvinnuhúsið takk fyri so er tað kristina hafass ger so væl eg havi í undanfarna samgonguskeiði tá løgdu vit okkum eftir at fremja ein røða av átøkum sum skuldu býta virðini í samfelagnum javnari soleis at vit tryggjaðu tann framgonguni sum hevði verið í nógv ár í samfelagnum kom øllum ftil góðar tíverri hava sæð fleiri átøk í hesum samgonguskeiðnum sum hava vent skeivan vegin sum hava gjørt tað at tey sum hava nógv hava fingið meira og tey sum hava lítið har tí lutfalsliga er blivin verri fyri at ójavn er øktir tað sóu vit bæði við broytingum til dømis fyri pensjonistar tað sóu vit eisini við broytingini innan fyri fiskivinnuna so lat kon vóna at ein nýggj stjórn kemur til skjótt sum kann broyta tað aftur eannars gott at víst varð á hetta her við at eingir pengar er settir av til koppseting vit royndi í fíggjarnevndini ansa hann at vísa á at tað verður gott at fingið eitt tal eina meting fyri hvør upphædd skuldi til tí vit vistu at koppseting fer í gongd men tíverri hava vit ikki fingið ta upphæddina enn men nú eru eru nøkur landsstýrisfólk her kanska vit kunnu fáa svar upp á tað í dag ella íkvøld takk fyri ger sovæl ingilín ditisenstrøm ja eg eg haldi at tað hevði verið fínt at fingið upplýst hvar nær hesa her pengarnar til koppsetingarnar skuldu hjáttast ø eg haldi og fyri at koma inn á tað sum it snakkaðu ella sum kristina hádals kemur inná við at økja umójavnan yvir ja hesi tvey árini ella eitt ári altso tað er tað bleiv so øgiliga væl sagt haldi eg sjálv í gjár her í løgtinginum frá samgonguumboðum htá ið mann kjakaðist um hettar her við nemliga skerja í tillagaðum størvum tá bleiv tað sagt at tað er órættvíst men tað eru treytirnar og har kunnu vit bara siga ja tað er órættvíst og tað eru treytirnar tá ið mun arbeiðirupp á tann mátan har sum mann ynskir at ríka upp tey sum eru rík í forvegin takk fyritakk fyri so er tað bjarni hammer sumhevur orðið ger so væl ja takkfyrahara formaður hetta er so ekomið so langt sum okur eru komin og tað er faktiskt nógv góð áhugaverd haldi eg broytingaruppskot sum andstøðan hevur sjávandi tey flestu og nøkur eru frá samgonguni eg vil so býta merki nøkur millum annað hevur andstøðan roynt at tikið eitt vísa á at okur meta at tað er øgiliga umráðandi at mann játtar pengar til havnir og brimkarar sum hava fingið skaða í ágnarveðri faktiskt í ár har hava og so sett fimm milliónir av av pengum sum skula brúkast til teir skaðarnir sum eru farnir altso eri hendur og so vísi okur sjálvandi á at vónandi verður tað gjørdur ein ein grunnur sum fer at taka seg taka sær av tílíkum í framtíðini men beint her og nú eru fimm milliónir settir av sum skal taka sær av teimum skaðunum og tíverri síggi eg ikki at tað er gjørt fyri hjá samgonguni tíverri ágottn sjávandi eta næstan fimm miliónir settar av til til lendingina íð sínoy tað er tað er gott vónandi fáa tað eisini frið til at gera lendingina ferdiliga nú at tyrla flýgur nú tað er bara flogvegis møguleiki at koma til svínoyar men men vissi hon so heldur áfram at flúgva meginpartin av vetrinum so trúgvi eg at út á bárði so set tott
gótt út so er tað kanska ikki brúk fyri lendingini so kanska kundi kanska onkra tykum tikið
vent hasa pengarnar til brinverjin í hvalba ikki t snakkað um tað porkerið og á sandi annars hava okur eisini sett av pengar til fóru í eftirskúla eitt sindur at hækkað hatta játtanina at prøva fimm hundraðog tjúgu túsund tí tað vænta verið væntandi upptøka av fleiri næmingunum og í tí sambandi vildi eg so eisini takka landsstýrismannin fyri tað megnara arbeiðið sum hann hevur gjørt tí at hvussu víkir eg vendur so hevur sitandi landsstýrismaður fingið latið tveir eftirskolar upp í sama ári sum hava verið áleiðis í nógv harrans ár og tað er flott tí vildi okur vóna at at tann tann tað bleiv eisini samtykt tí at dreingi sum eg skilji so verðu tað kanska væl flæir næmingar upptiknir tvey túsund og einogtjúgu tvey túsund og tveyogtjúgu ja takk fyri tað tað sum eg veruliga eisini sum sum veruliga liggur mær eisini tætta hjartað ikki bara mær men øllum suðuryingum og skuldi eisini øllum føroyingum tað er suðuroyaleiðin sum hevur verið hartja hon hevi verið hart pressað ta síðstu tíða

nú síggja nóls føla nólsoyingar eisini eins einans slags stúran eina slaks ja vatkalla tað stúran sum suðuroyingar hava livað í nógv ár men tað er bara borið serliga nógv av seinastu tíðina og fólk begynta at blíva bangin fyri bangin fyri hvat hendir á suðuryaleiðini tí tað vísir seg ikki tað vera tann heilt stóri áhugan fyri at fáa hena betr at fáa leileiðinar betri at virka at játta fleiri pengar til suðuroyaleiðina men tað liggur sjálvandi hjá landsstýrismanninum og tí vóna okur at teir sururingarnir sum eru her í dag vilja taka undir við at okur játta fimm milliónir so at tað er
prøvuligt hjá sandferðsluni at fáa nakað eyka túrar visttú
neyðugt ikki tað kann gott vera atað ikki er neyðugt tí eg mín inniliga áheitan at okur taka lógvatak íð hesum málinum her og roynir standa saman soleiðis at okur fáa at hjálpt um og bøtta um hesa leiðina tí tað er taðn einasta farlagin sum er til suðuroynna sera sera umráðandi takk fyri harra formaður takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger sovæl takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er sera gott at okur hava avsett fimm milliónir til bryndverjurnar okur hava jú arbeitt við málunum líkasíðan skaðin hendi og fleiri hava fleiri í fleiri umførum prøvað reistaðir inni sum spurningar men tað er ikki hent nakað og nokk at kommunurnar av kommununum eru smáar og hava ikki møguleika at gera hesa her stóru tungi íløguna í einum so vónandi kann tað bøta um eg haldi eisinitað er gott at mann kann hekka játtanina til eftirskúla soleiðis at tað kunna taka fleiri innýtt
og vónandi fer tað at at vaksa seg stórt og gott
akað sum okur hava sett við ítróttaskúlanum og tað er eisini eit játtan okur hava tikið við tí tað er eisini eitt øki sum sum ikki kom víðari í hesi samgonguni takk fyri takk fyri gersovæl bjarni hammer ja takk fyri harra formaður sum siri stenberg vísir á so akkurát tá ið skaðarnir hendi á á bmbá brimmerjunar tá bleiv eitt ordiliga rumpuli tingini hasin spurningar kritiskir spurningar blíivu settir til landsstýrisfólkini um at tað má hjálpast her og nú men tað er sjálvandi farið spakuligt út í sandon men nú liggur so nøkur uppskot á borðinum sum kann hjálpa teimum her nú mentað er so tað sum tað er jgai eisini samd við siður stenberg or tí við eftirskúlanum bái vági tí at tvøroyri og so víðari tanein er eisini skálavík fungerað fínt men vissu vit fara líka aftur til suðuroya leiðina at fáa fleiri túrhar so var tað eisini ein fundur fyrri nøkrum fáum vikum síðan har sum øll
vinnan í suðuroynni øll vinnan í suðuroynni
saman við tingfólkum serliga vinnavn har sum tað var eitt neyðaróp faktiskt ein bøn um at fáa hjálp frá landinum um at fáa nakrar eyka túrar mann roynir saman við teimum privatu men í løtuni er tað bara soleiðis at tað er bara smyrðul sum okur kunna stóla upp á tá ið hann siglir tá v fundurin enda vnar semju øllum førum millum løgtingsliminar og ta og ta og ta vinnuna sum er í suðuroynni um at royna at fáa fjúrtan milliónir inn men okur koyra niðkrar fimm milliónir tí tað er kanska ikki neyðugt hvønn dag men øllum føru um sæg standferðslan hevur brúk fyri tí so skuldi tað vera møguligt takk fyri harra formaður takk fyri sso er ta bjørt samelsen gersovæl takk fyri ja eg kom tíverri í áðni at siga landsstýrismaðurin í í umhvørvismálanum ferðataná ferðir og biðja um hægri játtan tilumhvørvsstovuna tað er ikki rætt hann ið ferðatna ferð saktan fór at koma við eini náttúrufyrisitingarlóg at verja lívfrøða margfeldna og tað
graviðjú pengar til náttúrufyrisiting so vit hava skotið upp
javnaðarflokkurin og framsókn og tjóðveldi at i játta fleiri pengar til so tað verða pengar til ta náttúrufyrisitingini og eg hugsaðani bjanni hammer kundi siga nakað um hetta her við at mann eisini skal husa størv í suðuroynni til dømis altso tá ið mann tosar um at fyrisitingareru fór stórar umsitingar forstórar jamen so má mann eisini hugsa um at tað skuldu nøkur størv skapast til dømis í suðuroynni hevði tað verið eitt høvi visi mann ikki skar hesa játtanimen hækkaða han a mann kundi sett eitt ella tvey størv í suðuroynni á hesi kontuni takk fyri takk fyrigtað er eingin ivi um tað tað hevði mann uttan iva at kunna tí tað s man siga margfaldi í suðuroynni er sikkurt minst líka gott visteg ikki betri enn aðrastaðni í føroyum og og tað passar visti okur snakkað eisini um størv vissi bara mann fekk visu suðuroyaleiðin fekk nakar tryggari karmar en tæir hava í dag tað kann gerast við at strandferðslan veit at tokkurdi hava nakrar aðrar pengar við sum kunna seta eykatúrar inn tað hevði gjørt tað at vinnulívið í suðuroy kanska hevði reggjað seg emmi meira og so hevði avið verið sett fleiri størv í suðuroynni
tí vilja hesar her
fimm milliónir sum hann setirar til eyka túrar vildi gjørt tað at tað vildi verið fleirfalda kanska í inntøkum til landið tí at tí at vinnulívið kanska hevi sett fleiri størv av stovn í suðuroynni størri útreiðslu og enn meir útflutning fyri alt føroya land enn okur síggja í tag og longu nú eg sirka ein fjórðing av øllum flutningi útflutninginum í føroyum hann kemur úr suðuroynni so tað hevði verið ein mann kann siga at ein vinvinn ast fyri allar suðuroyingar r alt føroya fólk vilstu okur fingið sett pengarnar av og fingið hesir fáu eykatúrararnar inn takk fyri hara formaðurtakk fyri so er tað johannes joensen sum hevur orðið gersvæformaður ja bara eitt stutt nakrar viðmerkingar í mun til etta uppskotið her tað upprunaliga upskotið hevur nógv góð ting
innan almannaheilsu og skúla og mentøki
men eg hugsi at vit hava nøkur broytingaruppskot í mun til uppskot hjá landsstýranum og tað sum serliga ikki eg haldi eg ikki i verið frammi tað er tað er tá tað kemur til bygdarleiðir ja fleiri ferðir víst á at tað er ikki rætt at bussar ikki koyra til øl øll pláss í landinum og tað eru fleiri sum fáa eina vanliga tænastu ella hvíssu ikki ta somu tænastuna og har hava vit sett eina hulvolt mión av til busskoyring til smærri bygdir tí tað er soleiðis í dag at summar bygdir hava einki samband busssamband og sum økir meðan onnur økis hava nógv meir samband og eg haldi at
í mínari verður kann tað tikast eitt sindur órættvíst at summi smáøkir ikki hava eina bussrutu
sjálvt um har búgva nógvir borgarar og eg hugsi serliga um um bygdir sum bøur o gásadalur og tað eru fleiri bygdir á skálafjørðinum og so er heldur ikki busssambandi nøktandi til miðnámsskúlan í vestmanna gjøgnum sundalagið og til miðnámsskúlan í hovi ella heilsuskúlan har har hevur eisini verið avbjóðingar um busssambandi øll hesi økini burdu fingið uppraðfest sítt samband øhso hava vit eisini tikið og víst á at dalstunnilin fær for lítið av pengum í mun til hvat arbeiði skal gerast har har burdi mann komið upp á tær átjan milliónirnar heldur fyrr enn seinni fyri at fáa arbeiði at koyra alt árið og soleiðis at tíðin verður styttri inntil tunnilin er borðað ígjøgnum har hava vit eisini játtað fleiri pengar so hava tað eisini ein eina avbjóðing í vágum við ferðslutrygdini og har hava játtað nakrar pengar nakrar hundrað túsund til at byrja ter arbeiði saman vð kommununum so fáa eina ein ein tryggari farleiði til flogvøllin tað er tað er alt avgerandi við vágum esjóveldstýr verður so bygt tvey túsund og einogtjúgu sum eg havi skilt at lænum og tað eri eg serstakliga glaður fyri at fáa tað á skinnara so er tað tað at vit hava roynt at hjáta eit indur av pengum til náttúrufyrisiting millum annað fyri at skipa ymiskar milum ana vit hava etter upskot um fuglateljing til dømis sum skuldu vera skipað í eini náttúrufyrisiting og tað hevði verið upplagt at mann fór a gongd tað beinanvegin men fyri at kunna fara í gongdina so má tað samskipast og landsýrismaðurin hevði eisini tað orði su vit leggja upp til at játtað pengar beinanvegin til at fáa tað samskipa soleiðs vit fáa hagtøl til vega millum annað innan tað sum eitur fuglateljingar og annað men sjávandi har nógv onnur ting innan fyri náttúrufyrisititing sum eisini treingir til at samskipast og soer taðtað suðuroyar nólsoyarleiðin sum hevur verið so nógv frammi har roynar at játta fleiri pengar til at fáa samskipað hesar oyggjarleiðirnar og tað er sjálvandi øll hesi tingini haldi eg eri týdningarmikil og tí vóni eg eisini at vit fáa hvussuur umtøku í onkrum havsum uppskotunum takk fyri itakk fyri so er tað hervur polsdóttir sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja vit royna so nú hvið triðju viðgerð at seta nøkur grøn spor áðn annars ikki so serliga grøna fíggjarlóg tað gera vit millum annað við einum broytingaruppskoti við at hækka játtan til umhvørvsstovna við eina millión millum annað til fyrisiting av náttúrumargfeldinum sum skal ja byrja í vár við nátturumargfeldislógum kemur og verður samtykt síðani seta vit eisini eina millión á til at stuðla grønmetis framleiðslu millum annað veltuni seta eina millión av til mat um mótmentanarskúlan á sandi vit seta eina komma tvær milliónir av til orkuskifti og grøn átøk ið stuðla undir grøna umleggingina og hetta her altð te smáar upphæddir í mun til at ongar næstan ongar aðrar raðfestingar eru á umhvørvisøkinum í fíggjarlógini men taðhevur hvussur ein roynd at gera nøkur grøn fótafet soleiðis at vit flyta okkum á rætta leið vit seta eisini tvey hundrað og hálvtrýss túsund krónur av til kvinnuhúsi sum vit vita sendrirnari truplari støðu tí at fráboðanar til kvinnuhúsið í ár eru hækkaðar við hálvtrýss prosentum seta eisini hundrað túsund av til til sorgarella ella eitfelagsskapber hann og hundrað túsund krónur til reyða kross rða reyðukrossið var fyri úti við einum tíðindaskrivi om allan heimin um at veðurlagsbroytingarnar eru uttan samanbering størsta kreppan homanitera kreppan sum vit standa við í heiminum eisini sjálvt um vit hava korona koyrandi beint nú ein heimsufatandi gransking vísir at t hálvfems prosent av øllum omhomaniterum kreppum sum vit hava í heiminum hava við veðurlagið at gera og tí er tað eisini gott at vit kunnu hjálpa við at geva ri meira pengar til reyða kross sum leggur seg eftir at stuðla upp undir homanitera veðurlagskreppubroytingar ja hatta ggur meg ja fínt so seta vit eisini hundrað milliónirav til at fáa útbúgvu fleiri røktarstarvsfólk og námsfrøðingar heldur enn eina skerjing sum vit hava sæð at samgongan gertil fróðskaparsetrið vit vita atstarvsfólkini sum arbeiða í umsorganarstørvum og á dagsstovnum runt í landinum eru øgiliga sperdir tað renna øgiliga skjótt og tí er tað viktigt at vit fáa sett gongd á at útbúgva fleiri til hesi størvini
vit eisini seinastu árini framt nakrar yvirtøkur og vit hava fryst blokkin
og tað skulu vit nú skulu vit flyta okkum enn meira fram eftir vit skulu loysa við okkum meira frá danska kongaríkinum og tí hava vit eisini sett eitt børnagur uppskot um at fyrireika og heimtaka landslæknan embætið og altíð har til hoyrir plus at vit hava eini blokk niðurskur upp á hundrað og eingi millión milliónir krónur tað er ein góð minking av gjaldunum sum vit fáa frá danska kongaríkinum fyri at tey hava valdið á alt ov nógvum økjum sum hava vit føroyska fólki at gera takk fyri harra formaður takk fyri so var tað viðmerking tað er síðsti løtu at taka við so fyrstu sigur steinberg sigur so væl takk fyri harra formaður eg kundi tonkt vera hervør posta tú segði eitt sindur um tað sum eg saknaði á tí grønu økinum í

raðfestingar sum fara tann vegin til kanska heldur ein skerjing av til dømis umhvørvsstovni og eg dugi helst kki t síggja nøkur onnur átøk sum sum stuðla undir tað at okur skulu hava eina umlegging og eina margfeldslóg takk fyri akk fyri ger so væl hervur polstóttir at í samgonguskjalinum hjá hesari samgongu stendura at tey skulu føra ein framfígsnan orku og umhvørvispolitikk so má mann bara ganga út frá atitey hava misskilt hvat tað merkir tí at tað er einki sum bendir á takk ja tey mu mánn má ganga út frá tat hava misskilt hvat tað merkir at føra einframfýsnan orkuumhvørvspolitikk tí tað e einki sum bendir á at nakað kemur komandi ár heru eingir pengar settir av til grøna umlegging til umhvørvisstovuna til onnur nær eingin grøn átakspíðliga men so vit sæð at mann fer
mg-frítakað hebridbilar og
og mann fer at geva fyrimun til luksus leigubilar síðan sum ja ikki ordiliga byggir pundir tað heldur takk fyri takk fyri søgur tær bjørt samuelsen sum hevur við mær sær takk fyri ja altso ein partur av umhvørtpolitikkinum og fyri so vit eisini okkara búskaparpolitikki og okkara trivnaðarpolitikki tað er jú eitt her við at vit fáa framleitt fleiri føroyskar matvørur stuðlupundur nærframleiðsluna sum mann ikki skal innflyta allar vørur og vit hækka tí játtanina til grønlends framleiðslu og vilja stuðla veltini á samdeitni og vilja stuðla mat og moldmentanar á háskúlanum í samdeitni og at tað spyrja har út póllstøddur um hon kann siga at eg haldi at hon er ein dáð verið á mat og moldmentanar háskúlanum og mann kann siga lýsindur um hvønn týdning tað kann fáa fyri ja bæði landbúna men eisini fyri ung og tað at hava hug til at framleiða mat og og egna matframleiðslu nærframleiðslu takk fyri
fyri ger so væl hervur polsdóttur takk fyri bjørt samels
telsen ja altso vi høldu vit hava sæð við virkseminum hjá veltuni at tað ber væl til at hava grønmetisframleiðslu í føroyum vit skulu bara vilja tað og vit skula stuðla tí og tí er tað eisini viktigt at vit hava hettaher broytingaruppskotið og so er mat um motmentarskúlin eisini ein partur av tí at stuðla upp undir grønmetis framleiðslu havi sjálv verið á skeiðihappa hjá fantastitiskt skúli sum eisini gevur fólki vitan um hvussu tú kanst hava eina grønmetis framleiðslu ella hvussu tú kanst sleppa undan at keypa innfluttar vørur og so víðari sum vi saktans kunnu framleiða her so tað eri alt partur í eisini okkara umhvørvisog veðurlagspolitikki sum skal vera øgiliga umfatandi á øllum økjum takk fyri akk fyri so er tað djóni nolsø joensen
sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja líka nøkur fá orð móti endanum her av
viðgerðini í mun til ta íløguna sum eg vil siga sum hevi er mest átrokandi og á tí sosiala økinum hon er haldi eg eitt sindur gloymd í ella er hvussu øðrvísi til ræt í hesari hjá hesari samgonguni og tað er byggjan av nýggjum barnaheimi sjálvt tá ið løgtingsins umboðsmaður sum eisini er barnannaumboðsmaður hevur í sínari frágreiðing mælt harðliga til at hendan íløgan verður gjørd tað verður bygt nýtt nýggjar umstøður til hesi børnini sum eru tikin heiman og sum í allarflestu førum hevur verið betragtað higartil sum ein landsuppgáva tí er tað eitt lítið hjartasof her ímóti endanum at tað ikki er raðfesti hægri í í í fíggjarlógini tí að at harmast um tí ati hesi børnini eru tey sum í síðsta enda kalsk man siga tey tey blíva eitt anna stað eigur mann t at arbeiða soleiðisnar at gera tað soleiðisnar at tann viðgerðin sum tey fáa tá ið tey nú eru tikin heiman eru so góð at tey kunnu koma so góð og heil út aftur í hinum endanum meni tað ger mann ikki við at framvegis hava tey í teimum bygningunum sum tey eru í nú og tað gongur alt for langt tí hetta hevur verið leingi upp á tal øh og tí er tað eisini nokk so óskiljandi at tað sum hevu verið frammi alment at landsstýriskvinnan í sýstuni hevur verið frammi við at tey fakligu tilmælini knappliga nú eisini er broytt eg kann væl fylgja landsstýriskvinni tá ið hon millum annað sigur tað ati vit skulu kanska onkrar av uppgávunum sum liggja á barnaheiminum í í løtuni kundu verið ligið kanska eitt lítið sindur uttan fyri havnina tað skal ikki kunna siga til dømis tað sum hevur við familjudeild og og og kanska móttøkudeild at gera men kravtsentrit har sum viðgerðin sjálv eigur at fara fram eigur at vera í einum so eigur at vera í eini so fakliga sterkum umhvørvi at mann bakkakvønnanavn upp mann sparrar og mann fær ta fakligu vitanina alla tíðina verður latin í tað stóra uppgávuna sum tað er hon eigur at vera samlað og tann uppgávan kundi eisini verið at tað komandi barnaheimið kundi verið ein ein umlæting fyri fyri fosturheim tí vil eg bara samanumtikið her ø harmast um atat at barnaheimið ikki bleiv raðfestir heldur ikki hesari fíggjarlógini vónandi so so er tað nakað sum til komandi fíggjarlóg verður tikið hadd fyri og og at eg appileri til teir samgongulimir sum sum hugsa tann vegin at streingja á fyri at fáa ta verkætlanina á ongantíð for skjótt takk fyri harra formaður ja tað er onkur viðmerkin høgni hoydal harra formaður eg haldi tað er gott at at jón joensen tekur heta málið upp og hann var inni á tí lesligani eg undraði sær mara stórliga tá ið mann segði tað at tey fakligu tilmælini eru broytnir í mun til hetta er týdningarmisla økið sum hevur verið ja rættiliga for
dlvómt kann mann siga í í í í nógv harrans ár og veit hjónus joensen at at siga
henat hvt hvat tað er sum broyls hvør hvør er tað hvør er tann fakligheitin sum ger tilmælini eg hoyrdi sjálandi í almannavakkinum siga tað ghan beva ikki spurdur um hvør ta er sum broytt meining tað so ikki barnaverndirnar er tað starvsfólkini s eg veit hat nakað um hvør tað er sum mann sipar til tá mann sigur tey fakligu tilmælini eru broytt gjónu joense gersu vælja takk fyri harara formaður nei tað er tað sum undrar og og útsøgninar eru komnar púra bláar luft tí at øll tey fólkini sum hava við hetta økið at gera bæði fakfólkini sum arbeiða á økinum barnaverndartænasturnar sum innskriva børnini á barnaheimi og hvørta sínum tað er ikki harurfrá og tað er har frá at at tey fakligu tilmælum gjøgnum árini er komið frá um at hvussu týdningarmikið tá ið tú skalt inn og arbeiða og ert trættað nakað
tað sum hevur við vantandi umsorgan og hvørki av nøkrum foreldrum
tinn at gera at tað krevst óóalmindiliga nógv at skula standa í tí anglættuna alla tíðina og tað tað krevur fyrst og fremst at t tað er ein ein starvsfólka hópur sum er intaktor og og sum verður stuðlaður væl leiðslumessia og tað krevur eisini tað at tú javnan verður fært fakliga sparring og tú og og útbúgving eftirútbúgving alt tað tað gert tú ikki tá ið tú spjaðir tað út um um alt landið tað verður ikki tann samlingskraftin sum sum eigur at vera fyri hesi børnunmi takk fyri harra formaður ja og so er tað edvarjacobsen gersvæltakk fyrihra formaður ja nú hevur tað vrð tosað um ítt her barnoymd t er sera týdningarmikið men tað hevur eisini verið tilmælt nú ella verður eisini um at mann hyggur kanska eitt sindur øðrvísi upp á hetta øllum førum tekur tað við sum sum ein partur av tí tá mann hyggur uppá hvat mann skal gera tí vit vita væl at ta hevur staðið leingi á skrá men at tað bleiv ein rættiliga dýr ætlan og tí bleiv tað steðgað bæði í fyrru samgonguni var tað var tað leingi upp á tal men byggjaríið bleiv rættiliga dýrt og mann tosar eisini um um mann skal møguligst hava smærri oyndir meira í nærum
hjá hasum børnum og eg haldi at
tað er eisini áhugavert at hava tað við tí hitt er so eg so enn ikki komið í gongd men eg skal so gera mítt her más okkurt henda og økini eg skal sanniliga gera mítt til at tað at vit flyta okkum fram á leið men lat okkum hyggja eftir hvat er best fyri fyri børnini og teirra avvarandi og tað kann eg ikki hva svara uppájoensen gersuvæja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina ja tað eigur at siga tað eigur at siga nokk so nógv tá ið ið í í frágreiðingini frá umboðsmanninum har tað verður staðfest at tað er eitt barn sum sjálvt hevur sagt frá tað eigur at siga øllum ting tingmonnum og kvinnum her inni hvussu álvarsligt hetta hevur verið í síðstuni øh og tí ljóðar tað gott at etva jacobsen vil arbeiða eisini fyri tí tí tí tað er ikki endli
dliga øvist mann endiliga við leggja tað útum ella
ella aðrastaðni so kann mann gott tað men men ger tað skyns at ger tað so ikki ikki við alt men ger tað so ein part av tí lat høvuðskraftsentrið liggja her í høvuðsstaðnum í útaðarunum tú kanst saktans byggja smærri oyndir á tí sama stóra matrikklinum sum er sum tildømis er er ifyriliggur uppi í í hoyvíkssaðanum tað haldi eg er tann mátin at gera tað uppá og eg vil harðliga mæla frá at vitspjaða tað for nógv sundur tað tað sum eigur at verða kraftsentri fyri tey børnini sum sum vita á barnarerndartænastum verða verða tikin heim aftífrá takk fyri harra formaðurjatakk so er tað kristina háfoss gersovæl ja eitt av teimum størstu og kanska mest týðandi átøkunum sum við framtíundanfarna samgonguskeiði tað var at vit valdu at seta tvey hundrað milliónir krónur av til at fara undir at byggja nýggja bústovurnar og fleiri vardar bústaðir tí vit vistu at torvurin er ovurstór og vit fóru gongu fyrireikingar tíverri hava vit nú sæð at onkrar verkætlanin heilt ersteðgaðir upp millum annað á barnaheimi og eg kundi gott hugsað mær eisini eina nærri frágreiðing uppá hvat er tað
sum fer at henda nú eg vænti at landsstýriskvinnan hevur ynskir um at gera nakað á økinum
men kenslan er at við at gera tað til smærri bústaðir jamen so kann mann flyta útreiðslurnar yvir til bústaðir sum er ein stovnur uttan fyri fíggjarlógina og so sleppur mann frá at kalla tað barnaheim ordiligt og so slepp mann frá at hava pengarnar á fíggjarlógini og so kan mann brúka tað til okkurt annan vegir tunlar eg veit ikki eh eg veit ikki hvør taðum tað men men eg havi bara vón og ani nnsy gersvæja takk fyri og takk fyri viðmerkingina ja eg síggi tað fyrstuo fremst sum eina landsuppgávu ta fornemstu landsuppgávuna sum føroya løgting eigur at hava tað er at taka sær av okkara allar allarveikastu borgarum í samfelagnum tí vit hava skipanirnar sum eru sonar sær sær settar saman at vit hava tað soleiðisnar at einki barn skal líga last í føroyum og tá ið vit so hava eina skipan sum sigur tað at vit taka tey og flyta tey á ein stovn so skulu eiga tær umstøðurnar hjá teimum barnum at vaksa upp har vera av teimum allarbestu og eg havi eisini samdur við kristina hálføst í at vit hava eisini varhugan av at landstýriskvinnan sum nú er elspet mersetes gunnestóttur vil tað væl eg ynski bara eg hevði ynskt tað at at vit líkasum kom høvdu kanska eitt broytt kjak um hetta her fyri at fáa tað besta burturúr so við sikkra okkum at at at tann kjarnan sum er rundan um tann fakligheitin sum er rundan um at hon er inntakt og at hon er so nógv samlað sum gjørligt so at tað er tað til besta fyri børnini takk fyriso er tað erhard joensen sum færger so væltakfyri hara formaður í sambandi við kundi hugsað mær at sagt nøkur orð um um strandferðsluna nú síggi tðer fleiri broytingaruppskot sum eru komin fram sum eru øgiliga gávumyld yvir fyri strandferðsluni og teir vilja hava fleiri túrar og nú skal alt endurnýggjast øfleiri túrar til smyrðul millum annað øeitt sum eg haldi er er øgiliga týdningarmikið tá okur taka diskussiónina um strandferðsluna kanska nú vil eg serliga tosa eitt sindur um suroaleiðina tað er hvussu ætla okur at koyra smyrðul ta tíðina hann hevur eftir tað livir tí ið hann hevur eftir smyril er nú fimtan ár lá sekstan ár og má vóna tað at hann heldur inntil ein suðuroyartunnil er komin vónandi í tjúgu tretivu eg havi hvussur roynt at setti meg ett sindur inní hvussu strandferðslan sjálv særa upp á hetta er og tað er rættiliga nógv sum tíðir uppá og tað er ein stórur vandi fyri at missi smyrðil til dømis verður koyrdur nógv harðari enn hvat ið han verður koyrdur nú í dag so verður tað enn ov minni tíð hjá manning til viðlíkahald
okur kundu sjálvandi sett tríggjar túrar afturat so var eingin tíð til ílíkahald
og hvat gera okur so tann dagin tá ið hann er koyrdur so hart at hann liggur tá ið eingin tíð er til við líkahald longur eg kjæ spurningur okur skulaa seta okkum áðrenn okur fara at at herfrá til at vurdera og leggja ferðaætlanina hjá smyrli eg haldi at ein grundleggjandi spurningur sum mann skal seta seg í samband við strandferðsluna sum stovn tað er tann mátan sum okur játta pengar uppá til tann stovnin okur játta árligar játtanir taðvil siga strandferðslan veit ongantíð hvat tið hevur at fyri at halda seg til fyrr enn okur hava samtykta her og eg vil heita la eg vil pástanda tað at tey sum hava fingist við vinnutól og vinnulív tey vita hvussu so ri tað at tað er eingin eingin møguleiki fyri at skipa eitt viðlíkahald effektivt og bert møguligt við eini eittárajáttan tað ber snøgt sagt ikki til eg veit ikki um um umtingfólk og og landsstýrismaður eru óveini ivi mær í at mátin okur behandla strandferðslunu uppá viðvíkjandi játtan hann má broytast strandferðslan má kunna til rættarleggja sítt viðlíkahald og so rakstur í minst trý ár fram visti ikki tæir kunna tað tað ber til tá ið vissu øll skip eru nýggj at veita árliga játtanir men við einum flota sum er fjøruti ára gamal so er tað ikki ein møguleiki yvirhøvur so tí vóni eg at landsstýrismaðurin eg veit at hann er í deolog við strandferðsluna og alt eg komi upp í komi upp í røkur nú tá ið plussliga fýra skip liggja men eg vóni tað at mátin strandferðslan verður ritin uppá játtanin til strandferðsluna tað verður tað er tað sum er medisini fyri at fáa heta her at virka langsikta okur kunnu gott taka játtað tríggjar milliónir nú fýra milliónir nú okur ein túr afturat hær ein túrur afturat er men tað viktigasta tað elr at seta spurningin til teir sum reka tað er hetta forsvarligt tað eri eg slett ikki sikkur í at tey sum hava sett hesi uppskotini fram í dag hava spurt men eg havi so spurt og tað er ikki forsvarligt at seta fleiri túrar inn á smyrliu afturat tí tað verður tá verður tað tikið burtur av tíðini sum er til velíkahald og tað er altavgerandi tí hatti er tað einasta okur hava tað var tað sum eg vil siga harra formaður ja tað er onkur viðmerking jóhaneli poulsen ger so væl ja takki harra formaður je takka erard joensen fyri at hann vildi fara upp at lýsa akkurt hendan trupulleikan eg sjálvur og erarda takka nømliga nógv um akkurát
tendra trupulleikarnar hvussu okur fara at koyra so hart á smyril nú at okur kanska standa við ongu skipi mitt í tí heila tá veit eg at støðan verður nógv verri hvat er í dag
feer eitt mál sum hann slett ikki kann forsvara so tað eru aðrar loysnir munna finnast og erhard joensen er øgiliga væl inni á tí millum annað við hvussu ið strandførslan kann skipa seg viðlíkahalt og her er heilt fur onkur loysnir kann finnast um munnu ikki vjátta á fíggjarlógini nú til at fara at smakka nakrar túrar inn sum kanska stytta um livirtíðina hjá smyrli tí okur eiga hann ikki so leingi afturat at hann heldur
til tunnilin við sjúkfarinum á soleiðis veginum sum hann skyndir upp her takk fyri tað
tað er púra rætt sum jóannes leygurin poulsen sigur tað er ein dialogur í gongd við strandferðsluna okur hava spurt inn til trá teimum teknisku kønini hjá strandferðsluni hvat hendir við smyrli um okur til dømis seta tríggjar túrar afturat fyri at loysa trupulleikan viðvíkjandi frakt tað einasta sum hendir siga tær tað er tað okur hava onga tíð til at hava líkahalda og okur hava vera heilt sikkur í at hann skal dokkast hvørt ár og hann skal ikki dokkast í tvey vikur hann skal dokkast í seks til sjey vikur
og tann útvesslan hon verður so hon er slett hjá kalkuleraðið
her men eg siga bara ver varin tá mann fer í holt við hin hveina stovn sum er so avgerandi fyri okum sum búgva í teimum plássuni sum eru eru tengd av tí ver varin við tí takk fyri ckristian andreasen fær eina viðmerking takfyrihara formaður eg eri samdur við erhard joensen í at tað má finna eina loysn strandferein heildar loysn skjótast gjørligt vit mugu síggja eyguni tað at sum støðan er beint nú so gongur taðikki longdii skipini eru gomul og vit koma heilt totalt rættsavt av strandferðsluni vit sulikku taka eina samlaða heildarloysn og loysa etta málið innan fyr rímiliga tíð tí haldi at samgongan eigur at eia at taa taka heita málið upp skjótast gjørligt og finna ein loysn sum ber til sum man kan blíva samdur um eg havi vussu vera itt uppskot sum úslað kann gerast
og hetta her hetta her við at lappa loysnina her úter og blíva við at koyraup hendan mátan tað ber yvirhøvur sin
erhard joensenja takk fyri hara formaður øh tá eg havi tosað við við tær teknisku avvarandi á strandferðsluni og spurt um akkurát hendan trupulleikan er hvat hvat er høvuðstrupulleikin tá fái eg at vita høvuðstrupulleikin er nemliga tað er játtanin tað er játtanarskipanin eg skal ikki gera meg klókari upp á tað enn enn teir men eeri samdur við kristin andreasen í at tað má finnast ein heildarloysn eg veit at khritian andreasen hevur tosað um lagt strandferðsluna í eitt alment partafelag tað finnast fleiri møguleikar at skipa tað upá men hesar her hósaloysnirnar vit bara at siga nú játa okur
nú játta okur til ein túr afturat nú játta okur til tveir túrar afturat tað skal vera umhugsað og
tað skal vera grundað á at tað er forsvarligt takk fyri hara formaður so er tað bjarni hammer hja takk fyri harra formaður eg eri samdur við onkrum lítlum parti ga við einari longri játtan til strandferðsluna og sovíðari men annars tað sum eg fekk burtur burtur í sær røðuni nú hevur erhard joensen funnið ein knaka til eina umbering til ikki at hjálpa suðuroyingum at fáa eina betri og tryggari levu va fleiri túrar tað er tað sum eg fekk burturúr hesum her og visti tú spyr tekningararnir tað sum standa fyri stondfersluni hvussu heldur smyrðil allar allarlonbs so sigur tað jú veitst hvat taðer ikki hann siglir ongantíð helst ella ein túr um mánaðin hvussu í himmalska navni skula suðuroyingar hava álit tá at heila tikið ella hug at flyta til suðuroynna vissu ein tinglimur í suðuroynni stendur her og sigur smyrjil má ikki sigla meir hann skal helst sigla minni smyrjil verður koyrdur út á eggini nú tað vita okkur av tað vita okur av honn verur pressaður í botn og kunna ikki lurta eftir sjálvandi vilja tekningar unm bar smyrjili hvar tað eru ag siga hann má helst ikki sigla yvirhøvurjerhard joensen takk fyri hara formaður makan til bróvl havi eg ikki hoyrt eg haldi at visti mann ikki skal lurta eftir teimum sum era avvarandi niðri í maskinrúminum á smyrli so haldi eg at mann skal klára sær eit sidur í nakkan tað er tað einasta okur hava okur vita tað at vistu smyrðin verður koyrdur fór hart so kemur livitíðin á honum at styttast okur kunnu gera okum klókar upp á alt møgulig ið men at koma við sovorðinum at hann skal ongantíð sigla tað er munur á at koyra á skip for hart og ongantíð at sigla og tað veit bjarni hammer eisini øgiliga gott og tað at hann nú skal skora nøkur bílig bo eng tað heldur bara ikki takk fyri hara formaður ja eg haldi ikki at menso fara vit til næsta viðmerkjara sirustemberg gerso væl takk fyri harra formaður ja eg haldi faktiskt at bjarni hammer hevði akkurát fatur í tíologikkinum sum eg eisini hoyrdi sjálv at bara bátarnir liggja sum longst so fara teir at halda sum longskt og tí við við tí hálninginum komokur hvørfall ongan veg eg dugi so ikki at síggja nakað boð upp á nakra loysn eg havi eisini verið áv teimum fundunum sum hava verið fyri fyri tingfólk saman við strandferðsluni og eg veit gott áa tað eisini hevur avbjóðingar við sær men visi hann skuldi siglt fult út og havt eyka manning og alt tað so var tað fjúrtan milliónir tað er ikki tað sum tað rlagt upp til her tað er lagt upp til fimm milliónir og eg eitikki um tað kann geva kanska tveir túrar tað veit eg ikki tað er tað er neyðugt at okur hava fleiri túrar tað verður vælkoronafrítt aftur hopa okur í summar og tað er farmur sum skal flytast o til ferðafólk sum skula flytast og okur klára ikki at flyta tað sum okur skula í dag
e havi einki boð upp á nakra loysn hoyrt frá samgonguni uttan at hetta her boði sum kom nú at lata bátin liggja sum longst tað hevur vrað
tað bestatakk fyri harra formaður eg hevðhan ikki roknað við nøkrum konstruktivum innleggi frá siristenberg tað sum eg gjørdi eg var eisini á hasum fundinum sum okur vóru til á segloffinum men eg tosaði so við rakstrarleiðarin tann sum hevði tann sum hevur tað tekniskt undir sær tað gjørdi siri stenberg ikki tað bleiv sagt á fundinum hvat ið tað kostaði at smyrið skuldi sigla tríggjar túrur afturat tað kostaði fjúrtan milliónir tað var eingin sum spurdi er tað ráðiligt tann siglitríggjartúrur afturat

hevur mann tí til viðlíkahald um ann sigltil tríggjar túrur afturat hvat vildi tað viðføra at tann siglil tríggjar túrur afturat tað var tað eingin sum spurdi uttan kanska eg sjálvur so eg haldi at áðrenn mann kemur ov við flosklum um at alt ber til bara okur játtað fýra milliónir her so fáa okur ein túr afturat okur kundu játta fjúrtan milliónir so fáa okur tríggjar túrur aturat okur kundu hjátta áttaogtjúgu milliónir full seks túrur afturat men tað er altso ikki einspetyrandi við tað at okur hava so øgiliga leingi afturat og eg haldi at visti mann ikki tekur problemið seriøst ella avbjóðingina seriøst so sigur tað meira um tey sum seta hesi her populistisku uppskotini fram takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jørgun niclasen fær orðiðharra formaður lat meg fyrst taka aftur í strandferðslani fær spurningar at vera um tað eg haldi at tað er eitt sindur óheppi at tingfólk royna her í tinginum í dag at sláa platt upp á tað ótrúlig
tí ava truplu støðu sum vit endaðu í við strandferðsluni
nú vit fingu fleiri óhapp omaná hvørt annað eg havi hoyrt andstøðuna sum bara fyri stuttari tíð síðan sat við valdið og sagt at samdferðsluskipini eru gomul ja men kann tað vera so at tey akkurát eru blivin gomul altsokann tað ikki hugsast at attey hava verið gomul eina tíð altso ternan fekk trupulleikar við við rusti og tað vísti seg at avbjóðingarnar vóru størri enn vit hildu fyri trimum árum síðan spurdi mann undanfarna samgongu mann kundi orðnað russtið nei ikki talingur um eg kekk klitkin til at orðna nakað sum helst siglið tykkara egna sjógv tí tað er í andstøðu at vit skuldu nokk orðna alt hettar her nú hoyra vit smyrðil er pressaður í botn sigur onkur í í andstøðuni og tí skal hann sigla meir nú eri eg ikki teknisk kønur men um eitt skipið pressibotn og tú pressar tað meir so er tað pressað í hvat

bugleikin sum strandferðslan sigur og so kann mann siga tað at tað er ikki rætt ella tað ella mann trýr upp á fakfólkini sum siga at verið smyrðil pressaður mair so skulu vit rokna við at hann kemur at liggja meir tí so blívur hann pressaður ov nógv eg veit ikki um tað er rætt elta ikki teir siga at tað gera við tað so e má hann í dokk hvørt ár í seks vikur hvørt ár tá ið tað verður sagt við meg skal eg so geva teimum ordrar sigl meira allíkavæl pressa hann meir og hvat so tá hon so liggur avbjóðingarnar í suðuri er fraktir tað er ein positivur trupulleiki at tað er meira meira flutningur og tann flutningin hava vit arbeitt saman við vinnuni í suðuriy og vit skulu nokk finna loysnir upp á tað eitt er at fáa flutt flutningin til fleiri túrar enn meira at verða passeraðir inn á alt ov fáatúrar eitt annað er at eg haldi at fragtfeløgini sum flyta av landinum áttu at kunnað lagt inn
í suðuroy eftir útflutninginum og eitt
a kundi verið at vit onkursvegna fingu annað skip at sigla farm soleiðisnar at vit ikki enda úti í tí sum verður sagt frá teimum serkøl at vit í dag standa við at ternan liggur vegna vantandi viðlíkahald í trý ár sambært samferðsluni at ritan liggur vegna góðking at undanfarna samgonga setti eg í gongd at fáa eina trýkilju sum liggur við brotnum rútum og eykaskipið sum vit høvdu í ljósup sum skilst so er er eisini galið við teknikkinum har og fær tí ikki siglt í løtuni vit hava sett allar pumpur inn nú vit hava tyrluflúgving til fuglið og svínoy fyri at loysa teir akutu trupulleikarnar ja hetta er avbjóðandi men hvat hendi undir hesi samgonguni her eru tvær ferjur komnar hassfjord sum bleiv skelda út her í tinginum ein bílig ferja
tað álitið í dag so so so galihertu
vit skulu nokk finna loysnir á strandferðsluni men at seta tretivu milliónir frá andstøðuni á eina eykajáttan nú sigar at byggja nýggj skip loysir ikki trupulleikan um jólini tað tekur longri tíð at byggja inn so tá tað so kemur til tað fíggjarliga at hoyra andstøðuna í dag kallast eg ansarliga hava tit lisi uppskotini hvussu nógv afturhalder í her tey brúka pengar brúka pengar brúka pengar játta meir til tey játta meir til hasi játta so nógv meira til hasi og so til hasi og siga seg vilja hjálpa teimum veiku og so siga tey her eitt barnaheim álvara tosa harra formaður ikki ein bygningur bleiv bygdur til tey veikara í samfelagnum til undanfarna samgongu í fýra ár var ikki ein seymur neldur ikki eitt træsprek bleiv brúkt mann kom her í tingi frá javnaðarflokkinum við einum barnaheimi tað kostar fimmogfjøruti milliónir søgdu tey og at miðantað log í tinginum fór
upp á trýss milliónir so fór tað upp á fýrs og tað endaði langt oman fyri hundrað og manja upp í hundrað og tretivu milliónum tá tó javnaðarflokkurin uppskoti aftur og hvat ger tað her barnaheim fyri eina millión
fantastiskt visse í allar degirnar hjá tjóðveldini verða samtyktar í dag so eitur halliða ikki tvey hundrað milliónir sum samgongan sigur so eitur tað út við hálva miliard teð eru tey veruligu tølini tað at mann lækkar inntøkurna við hundrað og tjúgu at mann tekur og økir útreiðslurnar her við uppskotunum uppá tveyogtrýss at man har ætlar sær at gera yvirtøkur fyri hundrað og tretivu milliónur krónur afturat tað er ein svarligur politikkur tí tey vísa hvar pengarnir sklu kunnu koma frá hálvar milliard í hallir ja eg veit ikki hallir hallið í okkara eygum okkara uppskot er so hóast alt tvey hundrað trý hundrað milliónir betur enn um tey sótu við valdi vist tey meina tað tey skjóta upp í tað tað formaði ja so ver tær viðmerkingar kristina háfoss fyst gersovæleg hevði vónað nú at vit standa við triðju viðgerð av fíggjarlógini fyri næsta ár og orðaskifti er við at enda at landsstýrismaðurn fór upp tók samanum við eini semjusøkjandi røðu so sum vanligt er men tað valdi landsstýrismaðurin so ikki vit kundu gott havt t heilt nýtt orðaskifti um tað sum landsstýrismaðurin segði nú tí tað var ikki rætt hann segði eingi nýggj búpláss komi jú torfinsgøta tað bleiv gjørt nógv út í eiragarði og eisini onnur átøk og tað blivur settær tvey hundrað milliónir krónur av fyrireikaðar verkætlanirnir sum nú verandi samgonga nú kann arbeiða víðari við tað áttu vit øll at gleðast av gleðast um so tosað landsstýrsmaðurin um manglandi ábyrgdarfullan politikk hann hevur sjálvur lagnan búskaparfrágreiðing fram vit tama á fíggjarlógina har hann økir rakstrarreislurnar hjá landinum við nærum seks hundrað milliónum uttan korona eftir tveimum árum tólv prosent heldur landsstýrismaðurin at tað er ábyrgdarfult og tá ið tað kemur nýggj skip sohevur hendan samgongan sett null krónur av ikki fyrr enn tvey túsund og fimmogeg vildi ynskt at vit høvdu eina nýggja nólsoyar feriutað varð sett av áðrenn kristina háfoss tók við pengarnir vórðu settir av tá oð prosjektera alt val klárt tann nýggja nólsoyar nólsoyar ferian er blá akkurát sum skipini mentað er til feldivís ein kontórbygningur nigu á kongabrúllinmum mann valdi heldur at brúka pengarnar up á kontórbygning at mann hevur bygt nakar til tey tey veikaru í samfelagnum undir seinastu samgongu tað er totalt ósatt altso semjusøkjandi tjóðveldi altso vissu i tey ikki siga ósatt so pástanda tey ein ein ein nýtt heim var komið jú tað var tí at mýra var farið ha at leka so illa væntandi viðlíkahald at mann mátti í panikki fara út og leiga sær okkurt annað nei har bleiv einki gjørt á hesum økinum tað einasta mann brúkti pengar upp á tá tað var betong og asfalt og byggigølur gloymi ikki tey seinastu fýra árini er ta jrni hammer gersovælhtakkyrhara formaður og takk til jørgun niclasen fyri enina góða savnandi enda á fíggjarógviðgerðini men jein nú er tað soleiðis at jørgun niclasen er landsstýrismaður á samferðslumálum tað er eingin ivi um tað tí havi eg bara ein stuttan greiðan spurning um hevur jørgun niclasen illa arbeiðan við einari loysn á hesari keðiligu avbjóðandi støðuni sum har vili eg so serliga siga á suðuryaleiðin er í nú altso einari loysn sum kanska kann øllum førum sissa og geva suðuroykkum g vinnuni í suðuroy eina vón um at tað verður eitt sindur frægari enn tað en tað er í løtuni takk fyri hara formaður tað vil eg virka fyri heg havi verið í suðuroy vit høvdu alt vinnulív samlað og har kundu vit síggja hvørjar avbjóðingarnar eru hvørjir møguleikar vóru við at fáa spreitt fraktina og tað var vinnulívi við uppá møguleiki við flutningsfelagini til útlandið sum eisini vóru við á tí fundinum sum ikki vóru serliga interesseraðr at koma inn í suðuroy tað almenna skuldi sigla alt úr suðuri til havnar fyri at fáa tað umborð á skipini hjá teimum sum bara tímda at vera í havn er tað í ordan eg veit ikki hvussu so eri tey tingini mugu hyggja eftir øh og so er so spurningurin eg fari ikki at geva strandferðsluni ordar til at pressa smyrðil meir tá i eg fái at vitað at so kemur hann at liggja tí hann orkar ikki tað øh so vil eg heldur siga kunnu vit so finna ein annan hátt fyri flutningin av farmunum æh so til bjarna hammer eg gjørdi varug við trupulleikanum allan vegn ígjøgnum hvørjir teir eru hvørjar møguliga loysnir eru og vit fara at arbeiða við tí og royna at fáa eina góða loysn burtur úr tí sum ger at smyril allíkavæl kann sigla
sor tað ingilín didreiksen stram
takk fyri harra formaður eg havi kanska upplivað for lítið í politikki til at vera øgiliga eg veit ikki ja eg kanska uppliva for lítið í politikki men altso at hoyra landsstýrismannin nú við einari røðu akkurát leiddie triðja vit gera fíggjarlógini hjá landsstýrismanninum sum er ætlanirnar fyri fíggingina av tí næsta árinum nógvar ætlanir fíggjarmálarráharrin stendur her desimpilt henn so óserjøst og skuffandi at hoyra siplen er ja at spjaða og spilla uppá henda mátan í staðin fyri at greiða frá hvat fyri mivisiónir mann hevur fyri tí næsta ár

tað sum vit ætla liggur í fíggjarlógar uppskotinum og tær broytingar sum eru gjørdar í tinginum tær eru samtyktar tær flestu til aðru viðgerð men annars er tað áhugavert at hoyra ingilin strøm umtala onnur higartil tá hon er skriva lesarabrøv so er tað virð at skinera til dømis meg út altso altso tað er eg seog líkasum hetta her at at at mann ger seg sjálvan so góðan og hini so ring altso eg fái eg eg fái sovort sovornar hugsanir um hendan her sangin jev trotað enlini fans bára bára í himmalen altso takk høgnu hoydal harra formaður eg veit ikki um eg skal siga sum eg havi sagt fyrr at tað er so lætt tað er so lætt at mann dugir at spæla sjónleik sum pállfinnur páll syngja eg veit bara ikki hvønn jørgun niklasen spælar ein sjónleikin fyri altso at fara og spilla tingfólk út landsstýrismaðrin í fíggjarmálum

upp undi væl við við harwi posdóttir aftur veit e hevur nógvasro segaval tann landsstýris mær fíggjarmál hann hann er tænari hjá løgtingin han er tænarin hjá óllum færá fólki og at standa nú hálvt annað ár síðani hann tók við valdinum aftur og geva undanfarnu samgogu skyldina fyri alt tað sum verður reist sum politiskmál í tinginum tað er bara so óvirðiligt og píniligt at e havi næstan bara hug at fara út í tingsaln eg avi ikki upplivað nakar pínuligari í mínari tíð í politikki og eg hóast alt verið rættiliga leingi eg havi ikki upplivandar punligar enn ta prestatiónina su ønsund førir frammir jorglescessen ja nú e tsomá høgne heita av
altíð er so laðarligur og fittur
høgni hoydal hevur síðani valið gjørt hvat hann kann fyri at tingformar skal taka orðið frá sumn kann blíva martyr hvussu hann hevur umtala tingmenn hevur skuldsettar fyri korompering og altso hevur mann totalt gloymt hann mann sjálvur sigur skal eg so landsstýrismaður ikki hava lov til at umtala hvussu í onnur umtala meg havi eg ikki loyv tað skal eg bara leggja meg niður og lova høgna hoidal at traðka omaná mær atkasta passar honum eg veit eeiga hann dámt væl men eg eri ikki tann típan altso viðseg í tað verður ført sjónarmið fram við slíkum tóna móti mær so riskerar mann at fáa tað aftur tað er er gamalt frá fysikkini at trýski gmóttrýst og og tað skal mann so bara rokna við verður ikki traðkað oman á mær og
okkum og eg og
tey í samgonguni ikki vera sjinerað út so ivist eg ikki í at orðaskifti kundi verið lytt munandi men tað er bara ikki tað við tað upplivað i higartil hervur polstótti fyri harra formaður eg haldi faktisk at tað ordliga píniligt at enda á triðju viðgerð við røðuni sum landsstýrismaðurin í fíggjarmálinum akkurát borið fram eg haldi hetta er píniligt fyri tí føroysku politisku skipanina at tann tyknin sum liggur í einum landsstýrissessi totalt felli við teimum úttalu sum landsstýrismaðurin er komin við í dag ogeg haldi er faktiskt y ordliga gott at vit fara til húsa í dag so eis tat tann lítla tygnin sum er eftir fyri tísessinum og tí tingunum sum vit sita í í dag ikki missi meira virðið restina árinum takk fyri áhugavert við segðir orkestreringini í tjóðveldi sum frá tey wotn er at karakter meðra meg sum so og so og so stigmatiserað og so víðari og so víðari so víðari og aftur í dag hetta er forferdiliga tð hetað er ræðuligt men altso vistu mann vil sleppa undan orðaskifti í hesum støði
so er tað fyrsta at andstøðan má gera
siat lyfta seg sjálvan upp so skulu vit nokk eisini verað har uppi hava tit lurtað eftir orðaskiftunum í dag harra formaður hvussu í andstøðan hevur tosað um samgonguna og um ábyrgdarfulla politikkin hjá samgonguni hevur nakar hoyrt tað er sagt eftir ábyrgdarfult at vit klára í dag vónandi at samtykkja eitt fíggjarlógaruppskot sum liggur beint oman fyri tvey hundrað milliónir í hallið bara inntøkurnar regulera seg aftur til tað tær vóru áðrenn korona so er avlop tað haldi eg eri flott eg vildi ynskt at vera flottari men um vit samtykkja tað sum tjóðveldið hevur lagt fyri dagin so er hallið hálv milliard tað kann mann bara telja tølini saman hjá sær sjálvum so síggja tey tað eg havi talt tey saman henrioviðmerkinja nú nú sigur landstýrismaðurin at tað ikki vórðdu brúkti pengar til viðlíkahald men
øgiliga sjáldan at eg brúkti so nógvar pengar til vílíkahald tí ati okur startaði beinanvegin við við við ternuni tað hevði veri ett í óljóð í nøkur ár ennu
fyri og og og og og tað bleiv so tikið beinanvegin og tað tók eina veldliga langa tíð tí at tað var spesialgaur sum skuldu gerast taið tordi ikkia blíva við at tí tólivaðu hevði verið í nøkur ár hon stóð a betringur en ei seks vikur tað mátti ongantíð komuð á gaðrat smyril fór yvir til til reinaolju frá tungolju og tað gjørdu it viðlíkahaldið øgiliga nógv lættari tað tað var ein himmalvig munur á segði allir menn sum vóru við tá ið teimum fóru yvir til ta reinu oljuna samskifti okur alt dekkið á ikki næstan alt tað tað kann veita onkur betur longu aftir í rekkiner eisini í tí periotuni samblása botninar smyrlig taðvar kostað ear seks milliónir tað var øgiliga nógv viðlíkahald að tað tað var ein lættir segði tær at tær fingið nøkur ár hvar hvar tað bleiv viðlíkahildið øgiliga nógv terna bleiv gjørt so er tað jørgu niclasen
ja men er tað nakað sum er við skil
kipin so skulu tey hava viðlíkahald og tí er neyðugt at seta pengar av á hvørjum ári og at yvirhalda tær dokkingar sum skulu verða og tað merkir at tað ikki eru øll skipini kundu sigla altíð nú verður tosað nógv um aldur her altso aldur behøvust ikki at verða avgerandi fyri um eitt skip má takast út úr sigling viðhvørt eg haldi sam er eitt tað elsta og hann hann virkar til at vera tað tryggasta og her tað hasfjord vit keyptu nú tað bleiv eitt sindur niðurgjárt fyri at vera so gamalt hann evur hvussu so er higartil vísti seg at vera øgiliga tryggur men men men viðlíkahald er neyðugt og eisini at behandla skipini altso nú nú bleiv nevnt við smyrð ell ata serkønu siga at verðir smyrðil pressaður meira enn nú so kann tað geva trupulleikar vissu farmurin er ein avbjóðing hví finnur mann so ikki loysnir fyri fyri fyri farmin og tað er tann vegin vit vilja fara jú hennikold viðlíkahald skal til ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er enda um vit fara so at atkvøða í málinum og sum tað er nevnt so eru tað

vit fara at atkvøða um tey í tí raðfylgini sum tey eru nomererað í tí heftinum sum

ja so mugu vit biðja fólk um at seta seg niður og at gera seg til reiðar at atkvøða

og vit byrja við tí fyrsta broytingaruppskotinum sum eitur nummar eitt og vit fara at atkøða um tað tað er bjørt samuelsen siri stenberg beinta løgu hervur polstóttir bjarni kárasom petersen sum hava lagt tað fram til grein trý fíggjarmálinum vit atkvøða

eru liðug at atkvøða málið broytingarupskotið r falli trettan atkvøðu fyri sekstan ímóti eingin er blonk

ta verur øgiliga gott við stað var friður í tingsalinum ímeðan vit atkvøða so fara vit til tað næsta broytingaruppskot nummar tvey ingilín didisens strøm djóni nolsøo joensen bjørt samelsen hervør polstóttir hava lagt tað uppskotið fram

vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er falli tað er trettan atkvøður fyri sekstan ímóti og eingin er blonk

og tað er frá akseli johannesen heðin mortensen ruttvang kristina háfoss høgna hoydal og bjørt samuelsen tað er eitt tað er eitt broytingaruppskot til grein sjey

ja vit eru liðug at atkvøða trettan atkvøður fyri sekstan ímóti eingin er blonk

og vit fara so til broytingarupskot nummar fýra tað er aksel johannesen hennrik old siristenberg høgna hoydal bjarni hammer bjørt samuelsen sum havar lagt tað broytingaruppskotið fram til grein trý fíggjarmál vit atkvøða nú

vit eru liðug at atkvøða hær í fallið trettan atkvøðu fyri sekstan ímóti eingin er blonk

tað er johannes joensen ingilín didrigsen strøm hennrik old djónur nols joensen hava lagt tað broytingarupskotið fram til grein trý fíggjarmál tað er strandfaraskipið landsins vit atkvøða nú

ja vit eru liðug at atkvøða trettan atkvøður fyri sekstan ímóti eingin er blonk síðani fara vit til broytingaruppskot nummar seks ingilín strøm djóni nols joensen aksel johannesen johannes joensen hervør polstóttir beinta løgu siristenberg bjørt samelsen hava lagt tað upppskotið fram til grein tólv almannamál til stuðul til felag vit atkvøða

eru liðug at atkvøða trettan atkvøðu fyri sekstan

broytingarupskotið í falli vit fara til tað næsta tað er broytingarupsskot nummar sjey tað er aksel johannesen hevri mortesen christina háfoss høgni hoydal sum hava lagt tað broytingarupskutið fram til grein trý fíggjarmál til vegir úhavnir
ha
tað er broytingar upskot nummar sjey vit atkvøða um nú ja tað manglar ein atkvøða trettan atkvøðu fyri sekstan ímóti eingin er blonk málið er ella broytingaruppskotið er falli vit fara so víðari til broytingaruppskot nummar átta tael siristenberg bjørd samuelsen hervør polstóttir ingilín didriksen strøm johannes joensen og tað broytingaruppskotið er til grein seks umhvørvis og vinnumál ognar skrásetingar vit atkvøða nú

vit eru liðug at atkvøða ti trettan atkvøðu fyri sekstan ímóti eingin er blonk so fara vit til broytingaruppskot nummar níggju ta er til grein almannamál tað el djóni nolsø joensen ingilin strøm kristina hofoss hervur polstóttir tað er eldri og forsorg tað broytingaruppskotið snýr seg um vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er falli tað er trettan atkvøður fyri sekstan ímóti eingin er blonk vit halda fram og koma nú til broytingarupskotinum
nummar tíggju tað er akstralia
johannesen johannes joensen hagni hoidral og khristrina háfoss sum varð lagt har fram tað er til grein trý fíggjarmál vegir ráhavnir vit atkvoða núvit eru liðug at atkvøða tað er trettan akvørfyri sekstan ímóti eingin er blánkar vit halda fram
øh døgar taðn um
meira ellivu broytingaruppskot tað er aksel johannesen johannes joensen beinta lovi og siri stenberg tað er til grein trý fíggjarmál veðir og havnir vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða um broytingaruppskot nummar ellivu og tað er fallið ellivunei trettan atvøður fyri sekstan ímóti eingin er blonk síðani er tað broytingaruppskot nummar tólv tað er frá kristinohálfoss siristenberg høgna hoydal ruttvang bjørd samuensen beinta lovi hervørd polsdóttir og bjarna kárason petersen tað er grein ellivu heilsumál fyrisiting vit atkvøða nú
alaingur
ja vit eru liðug at atkvøða tað eru tólv atkvøður fyri seytjan ímóti og eingin er blongt málið er
fallið
síðani er tað broytingaruppskot nummar fjúrtan orsaka tað er nú leypi eg eitt um svit eru broytingaruppskot nummar trettantað er broytingaruppskot nummar trettan tað er hervør polstóttur beintá løgu kristina hóhos djóni nolsø joensen g jóhannes joensen
tað fram tað er til grein
sjey uttanríkis og mentamál ymsar útreiðslur vit atkvøða núja tað broytingaruppskotið er falli tað er trettan atkvøðu fyri sekstan ímóti eingin blonk síðani er tað nummar fjúrtan og tað broytingaruppskotið er frá bjørt samelsen kristina háfoss ruttvang bjarna kárasom petersen aksel johannesen gjóna nolsø joensen tað er til grein sjey uttanríkis og mentamál skapandi tinnandi
bjørgsemi
vit atkvøða nú ger so vælso eru vit liðug at atkvøa tað er trettan atkvøður fyri sekstan ímóti og eingin er blongt tað broytingaruppskotið er fallið síðani er tað broytingaruppskoti nummar fimtan tað er frá siri stenberg bjarna hammer hennrik old aksel johannesen tað er fíggjarmál samferðslan vit atkvøða nú

áh orsaka vit eru liðug at atkvøða tað er trettan atkvøðu fyri sekstan ímóti eingin er blonk broytingaruppskotið er fallið síðani er tað broytingaruppskoti nummar sekstan tað er siri stenberg kristina háfoss bjørtzam
sum høvdu lagt tað broytingaruppskotið fram til grein sjey uttan rætt sum mentamál fólkaupplýsing og tað fara vit at atkvøða um nú um ein lítil bil ja tað er ítróttarháskúlinum sum tað deyðar seg um ja so er tingfundurin uppafturtikin og tað er soleiðis vorðið at hendan her tekniska skipanin hjá okkum við akøkugreittini passar ikki at rigga aftur sum sum tað sær út og tí mugu vit fara til ta loysnina sum eisini er tá ið ikki tað stendur enntá í tingskipanini at at altso har í grein seksoghálvfjerðs tingskipan sendir at atskotagráðfæð í løgtingi á løgtingi fer ella er á telduskipan men so stendur í grein í stykki tvey at í teimum fornandi skipan ikki er tøk verður at
við navnakalli tveir løgtingsmenn sum løgtingsformaður
manin heitir á at veita løgtingsformannin hjálp tá ið atkvøðugreiðslan verður tald og eg fari at heita á billiustinussen og hennrikold um at hjálpa mær við hesi atkvøðugreiðsluri og tey sum hava verið heilt leingi á tingi tey minnast tá ið vit atkvøddu upp á hendan mátan millum annað hendrikold eg havi eisn upplivað tað sjálvur og vit fara at gera upp á tann mátan at vit fara at gera upp á tann mátan at vit biðja fyrst tey sum stemma fyri már reysa seg upp tey verða so skrivað niður her av skrivaranum hvørji tey eru og og hendrik old og biljustinussen talja so tað er æltso vit eru tvey sum skriva upp her so tað skuldi ikki verið nakað
og
til soleiðis at vit vóru komin tilja vit vóru komin tilja tað tekur sjálvandi eina lítla løtu tí vit skuldu krossa av tað skal vera skil í og tað skal vera rætt men vit vóru komin til broytingaruppskot nummar sekstan tá ið skipanin ikki riggaði meir og vit fara at atkvøða um broytingaruppskot nummar sekstan tað er siri stenberg cristin háfoss bjørt samulsen hennrikold bjarni hammer løgdu tað uppt hava lagt tað uppskotið fram tað er hetta her við ítróttaháskúlanum í suðuroy og vit tey sum atkvøða fyri verða biðin um at at reisa seg
tað tit verða biðin um at standa á lítlan so meðan vit kross av oeg skal siga

fari at baða tey reisa sum stemma ímóti hesum uppskotinumger so

broytingaruppskotið er falli tað vóru trettan atkvøður fyri sekstan ímóti og eingin var blonk

og tað er frá høgnu hoydal bjørs samelsen beintti løgu hervør polsdóttir cristinahafoss siri stenberg til grein seks umhvørvis og vinnumál og vit fara at atkvøða um tað nú tað er fólkaháskúlar tey sum atkvøða fyri hesum uppskotini verða biðin um at roysa

er trettan fyri og sekstan ímóti og broytingaruppskotið síðsta falli ger so væl síðani er tað broytingaruppskot nummar átjan tað er frá beinta løgu siristenberg hristin háfoss hervur polstóttri høgna hoydal bjørt samuelsen so tað er uttanríkisog mentamál hægri útbúgving og gransking fróðskaparsetur føroya tey sum atkvøða fyri verða biðin um at reisa

er tólv pluss ein tað er trettan atkvøður fyrija takk so so so verða tvey biðinir vórurosaði sum atkvøða ímóti hesum

síðan herta broytingaruppskotið nummar nítjan tað er frá høgna hoydal kristina háfoss ruttvang bjarna kárasom petersen grein sjey uttanríkisog mentamál tað er mentanargrunnurin tey sum atkvøða fyri verða biðin um at reisa segtað

er tað tey sum stemma ímóti sum verða biðin um at roysastey

broytingaruppskotið er falli tað vóru tólv atkvøður fyri sekstan ímóti og ein var

fara so til nummar tjúgu broytingaruppskot tjúgu khristina hfoss hervør polstetur siristenberg beinta løguð høgni hoydal bjørt samuelsen tað er uttankis og mentamál grein sjey tey eiga hetta uppskotið tað er málráðið og tey sum stemma fyri verða biðin um at roysa

vóru átta atkvøður fyri takk fyri síðani verða tey biðin um reissum sum eru ímóti hesum

takk fyri so fari eg at spyrja hvør ið atkvuður er blankt í hesum

vóru fýra blankar atkvøður tar vóru altso niðurstøðan í hesum broytingarupskotum var tann at tað vóru átta atkvøður

og vit fara víðari til broytingaruppskot nummar einogtjúgu tað er frá høgna hoydal siru stenberg bjørt samuelsen kristsitar háfos beinta løgi hervør polsdóttir og tað er l ellivu heilsumál barnastuðul tað er kykni tey sum stremma fyri tí atkvøða fyri tí verða biðin um at roysast

hetta er avgreitt tað eru trettan atkvøður fyri sekstan ímóti eingin er sostatt blonk vit eru níggjuogtjúgu til staðar her síðani er tað broytingarupskut nummar tveyogtjúgu tað er høgni hoydal siri stemberg bjørt samunsen kristina háfoss beintá løgu og hervør polsdóttir sum varð lagt har fram tað eru til grein seks umhvørvis vinnumál frøðiliga starvsstovan tey sum atkvøða fyri verða biðin um at

og so er tað tey sum stemma ímóti hesum uppskotium verða biðin um at roysa

eg veitkki am pjøst at biðja tey reisa so stemablankt men tað eru tvær atkvøður sum eru so blankar

tað er tvær altso tað vóru ellivu atkvøður fyri

so er tað nummar broytingaruppskoti trýogtjúgu tað er frá ruttvang høgna hoydal kristinahalfess og bjarna kárason petersen tað er grein sjey uttanríkismál og mentamál ta er tað er málráðið hvør tey sum tey sum stemma atkvøða fyri verða biðin umat loysa seg

takk fyri so verða tey sum atkvøða ímóti biðin um at reisa

trettan atkvøður fyri sekstan ímóti

ja takk fyri so er tað broytingarupskot nummar fýraogtjúgu sum er frá bjarna kárason petersen kristina hálfos ruttvang høgna hoydal tað eru til grein trý fíggjarmál tað er hægstova føroya

tað er tólv pluss sein trettan atkvøður fyrija

takk so er tað tey sum atkvøða ímóti verða biðin um at roysa

tað var eg skuldi siga sekstan atkvøður ímóti takk fyri tað vil siga at hetta uppbroytingaruppskotið í falli ta vóru trettan atkvøður fyri sekstan ímóti

og vit eru so komin til broytingaruppskoti nummar fimmogtjúgu tað er frá høgni hoydal bjørt samelsen beinti lovuðkristsita háfoss tað er uttanríkis og mentamál

takk so takk fyri og tey sum eru ímóti stemma atkvøðu ímóti hesum verða biðin um orreissetti

eru so tvær blankar tað vóru ellivu atkvøður fyri

og vitkoma nú til tað seksogtjúgunda uppskotið tað er frá kristina háfoshagna hoydal siri stemberg beinti lovi hervurd polstóttir bjørt samuelsen ruttvang og bjarna kárasom petersen tað er til grein tjúgu inntøkur tað er í samband við heildarveitingina vit atkvøða nú og tey sum atkvøða fyri verða biðin um at roysja segtað

fyri so er tað tey sum atkvøða ímóti ið verða biðin um at roysa segvit

eru liðug at atkvøva at tað vóru tveyogtjúgu atkvøður ímóti sjey

eru nú komin til broytingaruppskot nummar sjeyogtjúgu tað er frá ruttvang høgna hoytar kristinu háfosso bjarna kárasom petersen og tað er til uttanríkis og mentamál orða

sum atkvøða fyri hesum uppskotinum verða biðin um at roysa

tað vóru tólv atkvøður fyri og seytjan ímóti so er tað uppskotið fallin og vit koma nú til tað næstseinasta broytingaruppskotið og tað tað er frá bjarna hammer hennrikold siri stenberg høgna hoydal tað er í samband við uttanríkis og mentamál tað er eftirskúlar tey sum atkvøða fyri tí uppskotini verða biðin um at rosa seg

verða tey sum atkvøða ímóti biðnummarløsis

broytingaruppskoti í falli tað vóru trettan atkvøður fyri sekstan ímóti

síðani eru vit komin til tað seinasta broytingaruppskotið tað er frá magnus rasmussen jákup mikkelsen kanska vit fáa frið her nú tðe frá magnus rasmussen jakum mikkelsen billjustinussen christian andreasen og tað er til grein trý fíggjarmál vit atkvøða ja tað er ikki bara til grein grein fífíggjarmál eisini umhvørvis vinnumál og uttanríkismentamál vit atkvøða um tað broytingaruppskotið nú tey sum stemma fyri verða biðin um at

fyri síðani verða tey sum atkvøða ímóti biðunummar roysahetu tað er eingin sum er ímóti so

ikki atkvøddu fyri tey atkvøða blankt tað vil siga hetta broytingaruppskotið er samtykt við átjan atkvøðum fyri ogongari ímóti og ellivu blonkum vit eru so komin ígjøgnum broytingaruppskotini og skuldu hava eina atkvøðugreiðslu afturat tað er at atkvøða um fíggjarlógaruppskotið soleiðis broytt í triðju viðgerð og eg fari at heita á tey sum atkvøða fyri fíggjarlógini nú til triðju viðgerð um at roisa

ja takk fyri so so er niðurstøðan tann at tað eru sjey atkvøður blankar haltiaa er óneyðugt at biðja tey reisa seg tað er tað vóru átjan atvøður fyri fýra ímóti og sjey blankarso

la fíggjarlógaruppskotið fyri árið tvey túsund og einogtrúgu samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtinginum tað eru ikki jú tað er ein framløga sum skal sum eg komi ta er t at henrik old edvar jacobsen steffan klein poulsen ruttvang og kristina háfoss hava lagt eitt uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðurráðnum í tvey túsund og tjúgu fyri løgtingi tað verður so viðgjørt á einum seinni fundi tað er so ikki fleiri mál til hendan fundin eg fari at ynskja tingmonnum bæði kvinnum og monnum eini gleðijól at takka fyri hetta her árið og ynskja okkum øllum eini gleðijól og harrans signing í komandi ár